ja so er nýggjur tingfundur settur og vit fara til dagsskránna hendan her tingfundin og fyrsta fyrsta skránni er fyrsta viðgerð av løksvalnummari hundrað og seksogtretivu uppskot ir løgslógin avmarkanum tiltøk og samband við atgerðn ímóti ukraina sum skalt biðja um fram sum menn fyri fólkaflksoak vestwaard fyri javnaðarflokkin ja tað er aktuel willólmsun johannesen og fyri sambandsflokkin er tað jaspur languard fyri tjóðveldið høgdi hoydal fyri miðflokkin billjusinussen og fyri framsógn bjarni kárason petursen og fyrstur at fáa orðið er jakop vesturgoard
fyri harra formaður til viðgerðar er uppskot frá jenusarana landsstýrismannim í uttanríkismálum um at fáa heimildna at seta avmarkandi tiltøk í verk í samband við móti russlandi í sambandi við avgerðirnar í okra ina

havi verið rættiliga ivasami fyri at siga tað sum tað er um um um tað o føroyingar skulu seta tiltøk í verk og og hvussu tað skal gerast og og hvussu okur skula eventuelt fremja slík tiltøk nú som landsstýrið komið við hesum uppskotunum sum okur so noyðast at hyggja at eg hevði ímyndað mær at vist tað var at mann skuldi seta ávís tiltøk í verk so kom hann í tingi við teimum uppskotunum sum mann metti mann skuldi fremja og so tók mann støðu til tey konkretu uppskotini men í hesum sambandi er tað ein heimild til til landsstýrismannin at seta tey tiltøk í verk

ja tað vrerður nevnt es og og lond hesin partin av heiminum seta í verk í móti russlandi í samband við innrásuna í ukraina kríggj er fanan skapur fyri at siga tað sum tað er óðansett hvar kríggir og tað eru myndirnar má sersfpar kríggir eri nakað sum okur her á okra leiðim slettisk skilja at mann kann fremja at menniskjur kunna fremja so tað dreingin og helgi eg sum forsvari nakaðav tí sum gongur fyri seg ja nú í ukraina og annars har sum kríggið er kring allan heimin o tí er tað tíverri alla tíðina

okur hava sjálvandi verið spard fyri tað men kríggið ukraina er akkurátsum komið nokk so nokk so nær okur her í europa og tí tí ávirka tað ávirkat okur sjálvandi okur minnast kríggið nú á balkan og tað ávirkaði sjálvandi eisini sjálvt um myndirnar ikki

liva aftaná vónandi so skjótt sum møguligt og ja niðri á balkan liva teg so har nøkulunda okur vóna sjálvandi øll at kríggið í ukraina heldur uppat skjótast spurningurin so hvussu okur her í føroyum skulu agera okur hava av kimnum orsøkum havt eitt drúgt og gott faktiskt fiskivinnusamstarv russar í eina langa árarekki og tað kom sjálvandi av tí at viðurskiftini broyttust okur fluttu okra sjómørsk út okra flota sum hevði verið í altjóðasjógvi plussliga var í sjóvøki hjá øðrum og tí gjørdu okur tann tí tað var eina góða fiskiveiðaavtalu í russland eina avtalu sum ja fyri báðar partar hevur verið hevur verið gagnlig spurningurin er so hvat hvussu mann agerar nú og hetta her við at tosa um at steingja havnir fyri skipum ati nokta at serpisera skip og annað so er tað ein partur av okra fiskiveiðuavtalu fyri nøkrum árum síðan tá oppereraði russara á úti á havinum teir spesialistaru tíð av teiri lastaði og teiri bunkreði alt opnum havi men so gliv okur partur av avtalum her í norðuratrlantshavinum nia c es har mann tosaði um at mannskuldi hava betri eftirlit tígekk fyri seg í fiskiskapi og í tí sambandi var nokk so mið at mann so heldur vildi hava russiskt skip inni í havn enn at ter lógu í opna havið kring føroyar og og umlastaði og tað var fleiri ting sum vórðu galdandi tívivíkjandi viðvíkjandi russiskum skipum sum varð tað hava eitt neyvari eftirlit tað vil siga tað kemur til kay tú kann hava eitt betur eftirlit við hvat er í eini skipi ferð upp í har verða læstað í eitt eitt fragtskip tað gongurtað fyri seg kans man siga inn í ein havn har okur kunna hava gott eftirlit mótsætt opna havi tað var eisini nógvar søgurar bunkringar og opnum havið har ið sum verða mann at slangur og annað ella slitnaði og spundslupið av í í í óveðri og so dálkaði tað ræftirlig itla og tí helt mann eisini at tað var skilagott at fáa skipini í føroyska havn fyri at fáa betri stýra á teimum tingunum alt alt gott og tí er viðurskiftini soleiðis sum tey eru í dag og so kunni tað eisini vera ja ei minni verður hjá føroyingum at mann serviseraði i skipini upp á pá ymiska máta okur hava sett hvussu tað gangu fyri seg tað er alt partur av tí langa drúgva fiskivinnusamstarvinum sum okur hava havt og hava ið russar og eg haldi at okur skulu halda áfram við tí samstarvinum og óanseft hvussu russar bera seg at nú og hvussu annars viðurskiftini eru so erður í russland ein stórur leikari her í norðuratlantshavinum tá ið tað snýr seg um støðan í løtuni er ikki góð tí onkur av pørtunum vilja ikki verað í stovuð saman við russlandi tí ber slet iki til at hava fundir í hesum er felagsskapinum sum regulera fiskivinnu burðardyggar fiskivinnu hvussu mann skal samstarva og hvussu mann skal royna at fáa skipaðir viðurskiftir um hesa fiskastovnarnum sum fleiri av teimum eru felags fiskastovnar og so kann mann so vordera til tað er heppið ela ikki heppið men russarar fara framhaldandi at vera har og spurningurin er hvussu mann so saklar sa støðuna fyri fiskastovnarn fyri samstarvið og fyri tann fyri ta burðardygdina sum skal vera í veiðuni er tað ikki gott at mann ikki tosar saman um tað hóast tað er ein ein ein ein kreppa so eg haldi at eg haldi okkurt at halda áfram við tí ati at samstarvi um tað tað haldi eg er er er rætt fyri allar partar ikki minst fyri tann fiskastovnarin sum okur eisini er liva av tað at okur handlað nógv í russland og tað er sjávandið matvørur okur a handla íð russland

nú ætlar landsstýrismaðurin jensarana í handilskríggj og eg skemtaðist við hanni í áðni tí gott oku sjóvar vápn tí í føroyum tí so kundi man henta at tá n pkrgsministar fóru í kríggj men hann mann ætlar so at fara í onkursvegna í handilskríggj tað at okur útslita eina rúgvu til russlands komi jú av tí at londini í europa som nú boykotta tosa um eit boykotta í russland tey báði kostaður føroyar tí okur eftir teirra tykki bóru græt upá ein skeivan máta fyri at krevja størri rættindir tá tað snúr seg um perlagn um fiskastovnar so tað hevur eina forsø at okur at okur handla víð russlandi

tað sum tiltøkur sett móti russlandi so rakar tað øgiliga lítið tey londini sjálvi sum seta tiltøkini í verk orðið høglarí er kanska eitt grávt orð at siga tað skal eg so lata vera við men tað líkist tað líkist eitt sindur tí mann tosar o brúka stór orð man eg frammi í miðlunum om mann mann sjálvandi skal mann fordøma tað skal mann sjálvandi men hesi ymisku longdini sum seta tiltøk verk ansa ótrúliga væl eftir at tey tiltøkini ikki raka teg sjálvi eg og keypið gass í russlandi fyri milliardir hvønn dag hvønn dag hví ger mann tað ja tí tað hava brúk fyri tí tað rakar tað for hart visti mann støðgar tíð men tí og tí føli eg at at mann tosar vi stórum orðum men tað liggur slettiki handling aftanfyri í mun til tað sum mann í mun til tað sum mann sigur tað sum okur handla við russlandi tað er matvørur útflýta fisk serliga sildu masildum makrel og kanska nakað svartraftur vis taðer og tað er stórun tað umframt tað fiskiverligu samstarvið sum okur hava í russlandi eg haldi at okur skula altso øgiliga ansað øgiliga væl eftir og ikki loypa á leistunm sum eg havi nevnt áðrenn meni sjálvandi skulu okur fordøma og havast at teimum reðunleikunum sum okur síggja ganga fyri seg í ukraina eingin tosar um auriganistan har hungur og hall aftaná at danmark usa og onnur hava kríggjart tær í tjúgu ár tað er ein humaniter katastrofa men tað er akkurásom fær eitt sindur í bakgrundina í mun til støðuna í ukraina eg at síggjið ikki at handilstiltøk hava broytt nakað sum helst handilsseltøkar verða sett í verk móti norðurkorea kimjung un hanser líkavæl út enn í holdum meðan fólkið í í norðurkora doyriu hungri spurningurin er so ella líður hungra og hall spurningurin er so hvat ið handilstiltøk í veruleikanum nytta russland hevur góðar vinir í kina og india o øðrum eg virka sum um at ein partur av hasun her er spælfiri gallarínum sum eg hoyri tað var tað
sumg e ja at siga um hetta málið takk fyri harra formaður takk tað eru fleiri viðmerkingar takk
fyrsthøgna hoydal ger sovælja harra formaður jau vesegaard hevur rætt í tí at at lond sum seta tiltøkuverk gera tey altíð lutfals tella proportional í mun til teirra egna búskap og tað kunnu venda aftur til eg faribar atspyrja jaku vestegar tat hvat an heldur um sjálvt uppskotið sum eg síggi uppskotið so er tað einstandandi heimild sum løgtingið skaln geva til landsstýrið el landsstýrismannin í hesum førinum til at seta verk seta í verk tiltøk sum eisini er samtykt í øðrum altjóða felagsskapinum sum es so framvegis sum eg hugsaður at vita hvat fólkaflokkurin sigur til sjálvt uppskotið altso um at geva ta heimildina í øðrum lagi kunnu vit sjálvandi diskitera innihaldið í tiltøkuni men men sjálvt uppskot ið liggur á borðinum hvat sigur fólkaflokkurin

jacovestigoard gersovæltakk fyri frú forkvinna nú skal g ikki taka ulll í fólkaflokkinum fyri inntekt meni eg eg ímyndaði mær at byrja við at mann kom alt tað alt tað sum hann sá varð sett í verk at byrja við hevði slett einki v føroyar at gera og higartil tað sum eg síggi hevur eg veit ikki um nakað hevur nakað við føru føroyar at gera at mann kom ítøkiliga við einum uppskoti um eitt annað sum føroyar samskifti við við russland um sum mann meinti at okur ikki skuldu gera okur selja ikki kompinentar til til krígsúvgerð ella til oljuídnað ella til marglætirs vørur til oligarskar og so framvegis meni tí hevði eg ímyndað mær at mann spesifikt kom við tí sum mann helt meni nú fór okar at viðger heta uppskotið og
kali frá soleiðis sum tað er lagt fram takk fyri fyri horgun nl ger so væl
var tað sum um jakuvestegaard heldur at ta hetta er er í lagi at russlandi upprustar og og loypur á friðarligar grannar fyri at at vísa sína sína makt og kanska demostrera at tær eru ein stórmak statvekk ella eeitt eitt sarríki heldur jaku vestegaard tað at føroyar bara skal siga hetta er í lagi og og so koyra víðari sum um einki er hent og ikki gera tað sama sum til dømis kanska okra grannalond fara at gera í samband við við restuksiónirtað verður seg kanska norra við við við við við havnarstongslum ella ísland ella restina av vesturheiminum sum okur eru ein partur av skal mann bara flúgva undir radarunum og siga hetta er fínasta lagið sum russlandið er og og klappi hendru og síða heta er gott nokk hetta r í lagi tað ljóðar sum um at jacob
heldur tað tað fróðar mær
takk fyri frú forkvina visi jondalur funn funni fingið tað burturúr at eg haldi tað er í lagi at er kríggj sum nevndi at kríggið fanar skapur og tað er líka mikið til tað er usa sum kríggjast í afganistan ella tað er russland sum kríggjast í ukraina ella ger kríggj aðrastaðni í heiminum tað men so tað sum eg so havi nevnt tað er tað at okur skulu ikki ganga í front eg síggi einki enn haldi eg ikki eg síggi nakað enn á tiltøkum sum eru sett í verk sum sum á nakran hátt relatera til tað samstarvið sum okur hava í russland í dag og eg haldi ikki at okur skula okur skula slíta fiskivinnusamstarv við russland haldi ikki og sum eg sigi í russland verður ein stórur viðleikar ella leikari í norðuraklantshavinum í fiskivinnuni framyvir og tað er ikki rætt ikki at vera í stovu við teir og diskutera framtíðar fiskivinnusamstarv í norðuratlantshavinum lata teið bara flóta tí atil russari
for harnir í kríggj takk fyri djóni nolsø joensen ger so væl
eg haldi tað er eitt sindur hugsleikt at hoyra at jakuvestegaard ja sum undanføri spyrjar eisini er inni á sindur leggur upp til at vit framhaldandi skulu eg veit ikki góðtaka atgerðirnar hjá russlandi tí tað gera vit við vistu vit ikki handla og eg haldi vit hava eitt gilt høvi her sum eitt samt løgting at fara inn og stuðla landstýrismannin sum kemur við hesir heimildini í í lógini í uppskotinum at at gera tað soleiðisr at vit í føroyum kunnu seta tiltøk í verk tí at vit eiga at gera alt sum stendur í okkara makn fyri at takra frástøðu frá teimum ræðuleikunum sum henda og tað ørkymlar eisini fólk trúgvi eg runt í føroyum at síggja russisk skip koma inn á havnir í runavík í kollafirði og kaldbak samstundis sum hesir rævuleikarnir fara fram tað tað setir tað setir okkurt í í perspektiv hjá fólki sum hugsa at hetta her eru vit ein viðvirkandi við t at stuðla upp undir so eg haldi at vit eiga at heldur enn at spjaða her so eiga vit heldur at

gerstakk fyri frú forkvina tað kundi ikki falla mær inn at viðvirka til kríggj ongastaðni og at verða skuldsettur fyri at viðvirka til kríggj tí eg haldi at okur t halda áfram við tí fiskivinnusamstarvi við við russland tað tað haldi eg ikki ati spyrjarin skal leggja upp til okur hava gjørt eina avtalu sum okur eiga at halda eisini á fiskivinnuøkinum og okur selja mat til russlands tað verður ikki valdshavararnir kremj sum koma líða undir sanktiónunum yvirhøvur tað verður tað russiska fólkið og so kann mann so vordera hvat mann hvat mann heldur ída mann hevur havt tiltøk í verk ímóti norðurkorea í ára tíggir kimjung unn líður onga neyð men fólki í norðurkorea líður hungur hæll spurningurin er so hvussu okur í føroyum skulu bera úkurat og nei eg haldi ikki at okur sulu slíta fiskivinnusamstarv við russland
takk fyri koyra sum petursen
takk fyri frú forkvina nú nú var tað kanska ymisk hvumsum mann kann tulka útsagnirnar hjá jakobvestergaard men tað sum eg haldi meg hoyra er at at vit skulu ikki ígjøgnumføra nakrar sanktiónir sum sum raka okkum sjálvur nevnivert tað haldi eg meg hoyra øh og tað loym eg so inn til tann spurningin sum eg havi altso eg siti og spikulera upp á um vit yvirhøvur hava heimil til at gera hetta her altso í gjár høvdu vit ein spurning frá beint løgu tingkvinnu um hetta her við yvirtøka av málsøkjum og ræðisrætt og forholdin millum føroyar í danmark eg kundi loyvt mær at hugsað at danmark kanska sletki heldur at hetta her er okkara ressort tí hetta her er eitt handilspolitiskt instrument sum mann brúkar í uttanríkspolitikki í verndarmálum og trygdarspurningum hava vit yvirhøvur
heimild til at gera hettaher takk fyri
sgtakk fyri frú forkvinna tá ið tað verður sagt at eg haldi ikki ok skulu seta nakað í verk so havi eg sagt okur hava fiskivinnusamstarví russland og so havi eg eisini sagt tað t okara hndilmvið russland er matvørur eg síggi ongastaðni at mann hevur sett forboð fyri at handla við matvøru og tí havi eg heldur ikki sett at nakað av teimum tiltøkunum sum eru sett í verk relatera til nakað tí sum okur samskifta ella handla við russlar russar við tað er møguligt vi taki eg taki í feil hin spurningurin um hvat ið er rætt hjá føroyingunum at gera og ikki gera o hvat er uttaníkispolitikkur og annað so er tað farið hella tann vegin og teg eri slettkiki samdur um at at danir koyra alt inn undir trygdarpolitikk og alt inn undir innundirrtað sum teir halda tast til stýra og tað ð er ta havi eg eg slett ikki og vissu føroyingar ætla at seta tiltøkverk sum seta føroyinga tiltøk verk óðansæft hvat hvat danir halda eg ikki haldas tað er so øllum førum

virkvenna altso viðhvørt ljóðar tað sum at tingfólk koyra ting yvir í ja tað blívur eitt sindur føroyskt religiøst altso tingfólk tosa her at vit seta øll tiltøk í verk og tað er líkamikið hvat og so víðari tað ger einki landið í europa ikki eitt tað einasta eitt sjálvandi er eitt kríggj sum hetta forkiligt og tað eiga vit ikki at góðtaka men tá ið øll lond í europa vilja gera sanktiónir vilja gera tiltøk ímóti russlandi so er tað ímóti valdinum í russlandi ímóti stjørnuni tey ansa øgiliga væl eftir at tiltøkini ikki bara raka sítt egna fólk tey vilja traðka sítt egna fólk niður tað ljóðar sum úr andstøðuni at tað er tað tey vilja altso eg vóni at vit kunnu viðgera tær alt ov lítið ítøkiliga títtuppskoti og at vit gera tiltøk sum raka russland og ikki tiltøk sum bara
tat raka okkara
jacob vestigaard ger sovælja takk fyri frú forkvina ja di eg tá masær tiltakin verða sett í verk sumpá ansa mann øgiliga væl eftir at mann ikki rakar sín egna búskapso hart at tað at tað pínur mann keypir orku úr russlandi fyri milliardir um milliardir dollarar um dagin og hví ger mann tað tað er pengar sum russar sum russar brúka sum russar brúka til til millum annað krígsførslu at okur selja russun mat matvørur høvuðsheitini tendra meininat russarin ávirkar ikki nakað kríggj p á nakra som mest máta ikki á nakran hátt og tí má mann haldi eg hyggja eftir og vordera hvat ið okur sum føroyar gera og eina ferð afturat ikki loypa á leistum tí tað er heilt heilt givið at tey londini sum seta tiltøk íverk ansað øgiliga væl eftir ikki at órógva teirra egna búskap for nógv
takk fyri hvøðma tak tann næsta røða verður tann næststig at røða verður aksed willenson johannesen ger so væl
forkvinna vit javnaðarflokkinum halda at støðan í heiminum er rættiliga álvarsom vit hava eitt tað ella tað størsta landið fólkaríkasti landi í okkara leiðir sum er hevur valt at leypa á altso ið hermegi á sína grannatjóð sum eisini hevur stórt land men í hesum førum er tað lítlibeiggin hjá russlandi har mann ikki virðir í sjálvsavgjararrættinum hjá hesum landinum og mann ikki virðir tað at hetta landið er frælst og við hermegi leypir á eitt land og bombar og sorlar tað sundur og heilt einfalt kanska eisini drepur hópin av ósekum fólki ikki bara hermenn men eisini sevilfólk tað haldi eg vit p á allar mátar eiga at taka frástøður frá og tað klæðir føroyum at gera tað og eg eri fegin um at upprunaliga tá landstýrismaðurin var í uttanandsnevndini fyri skjótt tveimum mánaum síðani at tað var ein samd altso landsstýrið og eitt utanlandsnevnd tók undir við at vit áttu at standa saman og og revsað russland í hesum sambandinum øh tá tað kemur til tær sum sum es og og vesturheimini setta í verk í hesum førunum so hyggur mann eftir hvat inniber taðher fyri føroyar so inniber eftir næstan einki fyri føroyar tí veruleikinum er tann at tað tað vørur sum era saktioneraðar tær taútflyta vit ikki til russland og vit keypa so og siga ella innflyta soleis einki frá russlandi og so er tað nakrir persónar og ognir sum vit kunu leggja at halda og mær vitandi er tað eingin tílíkur persónur í altso russiskur persónur sum eru í føroyum hevur ognir í føroyum eska iki sga atað okur sm eg ikki veita um men tað haldi eg tí hevur tað lítlar lítið at siga fyri okkum tað sum vit vit hava útflutningi vit hava rættiliga stóran útflutning tilrussland av mati og tað verður sagt oftani eisini frá frá úr landsstýrinum ja men es saktionerar ikki mat og tí er tað ikki eg vil ikki fevnda tíð ti skult halda lata halda fram sum um einki men veruleikin er ov lít sindur øðrvísi veruleikin er tann at vesturheimurin saktjoneraði russlandi aftur í tvey túsund og fjúrtan tá tey fórainn í krim og tá svaraði russland aftur við at siga at tey londini sum saktioneraði russland sluppu ikki at innflyta mat til russland ávísan mat og tað gav okkum ein skempifyrimun so vit gagnnýttu tá og framvegis gagnnýtta gagnnýta við at vit settu okkun tann marknaðin sum onnur mistu og útflyta tíð fisk í fjør fyri tvær komma tríggjar miliardir minnist sum er rætt hí spurningum er tað rætt eg haldi eg segði ein sjónvarpshaki við við við bára stei nielsen fyri nøkrum viku síðani ati ati vit flest allir føroyingar eg haldi eg allir føroyingar stoltir av okkara forfeturin sum sigldu fisk niður til stóra bretland undir seinna heimsbardaga men vit høvdu ikki verið so stolt um tey seldu fisk niður til týskland undirseinna heimsbardaga og so skulu vitsk hugsa um tað hugsa um søguna fara okkara eftirkomara verða stolt av okkum um vit í hesi støðuni selja fisk til russland meðan tey bomba eitt ósegt fólk sundura saman tað trúgvi eg ikki atat okkara børn fara at vera so errin av okkum um vit gera tað tí heldur javnaðarflokkurin vit eiga at steðga samhandlin við russland so støðan er í løtuni so leingi sum russland er í ukraina og bumbar tað landið sundur og saman eg veit væl at tað er trupult og at tað kostar men tað eiga vit at gera tí at alt snýr seg ikki bara um pengar tað snýr seg eisini um moral og etikk og menniskjasligheit og so eiga vit saman at gera tað sum vit kunna bæði við topolitisku skipanini myndugleikar og vinnulívi at finna aðrar marknaðir eg veit tat fyri stóran part av vørunum er tað ikki en ikkiein serliga trupulleiki laksurin hevur kanska longu funnið aðrar marknaðir makrelurin kann í tóran mun eisini gera tað men sild er ein avbjóðing veit eg ta her men sumá vit vita og hvussu vit kunnu loysa ta avbjóðingina og eitt annað sum eg eisini trúgvi fyri føroyst vinnulív upp á sygd so trúgvi eg at tey sum eru steðgaði at útflyta til russland at tey kanska hava fingið eitt eitt betri umdømi úti í heimi kanska var betri brand u vig sig anm á tann mátan kanska var partar av alivinnuni meðan vit síggja aðrastaðnis at tey sum selja etil russland milan saða mill annað karlsberg í danmark og aðrar altjóðar fyritøkur at brúkarin tey sum keypa teirra vørur venda teimum baki og tað kann eisini henda frá okkara fyritøkur upp á sygd so tað er ikki bara fyrimunur um man fær pengar her nú at selja russland tað kann gott vera tað er á vansi upp á sgd øh

og vit eiga líkasum eitst hugsa eitt sindur longri eitt sindur størri tí at vissu nú saktiseg ikki bara eg vit men eisini vesturheimurin og tað skal eg samdur við hvat við onnur sagt at eg haldi at vesturheimurin og ego kundu gott santionera russland enn harðari enn tey gera men tað er so teirra avgerð vit kunuikkitaka teirra avgerð ela avgerð fyri tey vit taka avger fri okkum men vissu vesturheimurin og vit venda blindað eyga til so er eingin ivi í um at fyrrølla seinni so hevur russland ikki bara tikið ukrainan so fær tað kanska eisini at leypa aðrar onnur grannalond visu vesturheimurin ikki reogerar nóg kraftigan og tá tað hendir skal tað øøgiliga skjótt vera at tað eisini endar við ein heimskríggi har vit so í føroyum soleiðis so eisini verða drigin uppí um vit vilja tað ella ikki tí er tað týdning at mann tekur øgiligan konsekvent avstand frá tí sum hendir í russlandi í løtuni og fortelur russlandi at vit vilja ikki vera samstarvspartinaum hjá tykkum í handilsøkinum tá ið tá ið tit leypa á eitt ósekt aeit á eitt land og eitt ósett fólk øh tá tað kemur til til onnur ting til dømis til dømis hetta hervið havnastongsil so haldi eg at vit eiga at hava eina meining um tað í føroyum men sjálvandi eiga vit onnur gera eg haldi at vit eiga eisini stðga at siga tað vit eiga havnasongsil í føroyum men tað gevur lítla meining um okkara grannatjóðir hava havnar opnar tí so kundi at vera her og fiska og fara inn í grannatjónum og tí haldi eg eit sindur undarligt eg eg veit ikki um um tað er øgilga ógreitt tað sum egs ger lla tað sum danmark tulkar ella um tað er landsstýrið so tosar eittsindur í tokutali tað má siga tað má iki fór droytt at vita um egs hevur hevur sett eipp barn fyri fiskiskipum tað átti at verið nokk so einfalt ja tað nei spurningur og tað hevði eg gjarna viljað fingið upplýst um um at ikki kan fá at uplýst við landsstýrinum her og nú so eg fingu taðupplýst tað saman við fiskivinnusamstarvinum vilsiga at við fiskivinnusamstarvið upp er vandi fyri eisini tá vann kal snakka um teir ferðandi fiskastovnarnir at russland ásetir sína egnu kvodur fyri a fiska nógv meir fyri at metta sínt egna fólk so so er spuringur um tað gevur so stóra meining bæði pá stuttsygd o op á longri sygd men mugu vit eisini hyggja eftir hvat gera onnur sum eru við í tí fiskivinnusamstarvnu sum vit hava í norðuatlantshavi tað verður sagt oftani at at tað rakar ikki putin vissu vit santionera á russland tð rakar vanliga fólki

færa aðrar møguleikar a hava vit vit hava heilt einfald ikki aðrar møguleikar tí at einast a møgulra hjá vesturheiminum hava tað er fara kríggj so fáa vtit heimskríggj ella at samsjonera russland og tá vit siksionera russland so er endamálið at raka fólkið soleiðis at fólt kið annaðhvørt ella stjórnur annaðvørt steðga krígginum russlandi ella at fólkið vendir putin og tí russisku stjórnu baki sum kumn minnast til tað ka kanska fó russiska fólki hart men tey doyggja ikki av tí men fólk í ukraina doyggja av russiska herðunum meðan eg standa her

og tá tað er sagt so sjálvandi ikki russiska fólkið skulu gerat okkara fígginda men russiska stjórnin so leingi hon og føroyskte soleiðis sum hom føroyski tá tað kemur tað sjávt innihald í uppskotinum so havi eg nøkur ivamál eg vetksu eg skilji tað heilt men men mann vísir paragraf trý og paragraff fýra høroya saktiónir landsstýrið fær heimil til at seta í verk og so stendurr paragraf fimm at landsursmaðin eisini kann seta aðrar heimildir í verk við men les marn so viðmerkingarnar so stendur at at koma nýggjar santiónir som má lanstýrismaðuin koma niðan á løgtingið at fáa heimild lógarheimild men hvussu skal mann s lesa grein fimm tá að stendir at landssmaður kann fáa aðrar heimildir eg skilji tað ikki ordiligt hvat verða at eg ikki havi lisið tað rætt og landstýrsmaðurin hevur svar upp á tað undir øllum umstøðum so halda vit at at taðvit hava nøkur ivamál við lóggávum íg sjálvari sum vit kanskanska fara hava broytingaruppskot í uttanlandsnevndini men hinari síðuni so tðe eingin ivi um at landsstýrismaðurn skal hava heimildir til at seta saktiónir í verk ímóti russlandi tí tað er neyðugt men á teim møguliga koma ein roytingarupsskot í fíggjarnevndnnuttanansnendini er væl møguligt fyri prenserisera tað tí at tað er álvarsamt eisini fyri okkum í føroyum tí er tað r týdning at vit í løgtinginum eru við til at taka ta avgerðina og tað ikki bara vhyð av av landsstýrinum øh men tað fáa vit at viðgera í uttanlandsnevndini saman við restina uttanandsnevndini og saman við landsstýrinum og so vóni eg fyri okkum sum eru her og fyri føroyar og føroya land at vit vónandi kunnu hava eina samda nevnd og eina samda politiska skipan tá vit fara at seta revsutiltøk í verk ímóti russlandi orsaka
tínum í ukraina takk fyri frú forkvina
viðmerking av ingilin-didrissens drøm gjørt væl takk fyri forfólkuna vil eg gjarna takka akseluvi hansen fyri eina góða røðu eg haldi framsøgumaðurin sum var áðrenn eg haldi tað var ótrúliga ørkymlandi at hoyra jakob vestergaard sum bakatiliserar tað blóða kríggið sum putin fór beint nú móti ósøkumfólki í okraina eg haldi faktiskt at ja eg eri heilt ærligt søgurgur rættiliga skelkað av tí røðuni sum er okur vesturgaard helvt og ja eg veit ikki um akselvi hannesen hevur nakra viðmerking til júst tað altso eg haldi at tað ljóðar sum ein bakkalisering av tí krígnum sum beint nú verður ført
í ukraina av russlandi takk fyri
aksel johannesen gersovælja tað alto að er eingin ivi um og tað er eisini tað sum vit viðgera rættiliga nógv her í løgtinginum snýr seg um pengar altso pengar taka pengar inn til landskassan oghava pengar til heilsuverksættaninan men alt snýr seg ikki um pengar onkuntíð snýr seg eisini um t gera tað sum er rætt altso moralskt og etis og menniskjaigt menniskjaligt og tað er so øliga lætt at siga ja men vit í øoy í føroyum vit eru so lítil um vit revsa russlandi ikki ger ongan mun men tað kann man faktit gott eisini siga í spanian í heimshøpi er spanian eisini lítil tað ger heldur okom munu hvat spanian ger men um vit øll saman siga egveitst hvat hetta finna vit yk ikki í tað eru nøkur mørk og eftir her fari angt langt langt útir um markið so kann tað gera mun og skal minnast til benda vit blinda eyga til nú so er tað øgiliga skjótt at aðrar grannatjóðir hjá russlandi sanda skotum og so kann ey eisini í ringasta føri enda við enm heimskríggi har allir heimuri verur blandaður uppí eisini
tey londini sum ikki vilja vera við í einum kríggi
rutvang ger so væl púra samd um at vit eiga at standa saman í hesum málinum fyri mær at síggja so gevur hetta uppskotið landsstýrismanninum nokk so víðar heimildir er at út yvir tað sum hevur verið í uttanlandsnevndini tí hemmiligu uttanlandsnevndini so hevur eingin politisk viðgerð verði av hesum málunum hettað uppskoti sigur øgiliga lítið um møguleigar avleiðingar av sanktsjónum og tað verður væntað at vit trýsta rætt ella grønt her niðri uttan at vita nakað vit sum ikki eru í uttanlandsnevndini tað er ikki gott nokk og eg fari enn einaferð eg havi gjørt tað fyrr heitt á løgmann kalla sama flokkarnir fortela okkum hvat tað er fyri yvirveiðisritið gera tykkum hvat fyri atlitið taka vit vita einki
um hetta málið takk fyri
aksele johannesengersvæja eg eri faktiskt rætliga samdur við rutt vang akkurát tá ta uppskotið kemur her í í utalansnevndina sum kundi gott hugsað mær at nágreinar meira berist akkurá t koyra heimi til landsstýrið fekk tað nummar eitt og nummar tvey sohevur eisini verið gott at fingið at vita hjáalt løgtingið frá landsstýrinum hvat landsstýrið hugsar til nummar eitt men eisini aso hvat kan geru avleiðingarnar altso hvørjar møguleikar hava vit um vit steðgahasta samhandin við russlandi at sleppa av við onkra ávísar vørur íá øðrum marknaðinum og um vit ikki sleppa av ví tað hvat er kostnaðurin av tí hvat merkir tað fyri samfelagsbúskapin og hvat merkir tað fyri teir einstøku fyritøkurnar so framvegis at fingið tað lýst ordiligt so tað hava vit halda eg heldur ikki ordiliga utanandsnevndin fingið leiðis lýst annað en tað vit vita tað at útflutningurin til russlands seinasta árini veri stórur og er umleið trýogtjúgu prosent av okkara samlaða útflutningi men sum sagt so skilji eg lanunum at laksurið longu hevur funnið aðrar marknaðir og taðl einrættiliga góðan prís men sildin er er kanska høvuðsavbjóðingin
a
jakkup vesturgard nýggjørt svar ja takk fyri fólkina moralur etikkur menniskjanslig heit sjálvandi hví er handløgur við kina tað fólk fylgja sítt egna fólkum eg við einasta dag og soleiðis skal mann halda áfram við at pilka heimsins lond út hjá tí reyðuleikarnir nú í okraina kann mann siga er farnur um øll menniskjans til mørkt at klúka púra samdur um hví sangin er mann hjá usa tá ið tað kríggjarst í afganistan bátt tá hjá hungri afganistan lønini og so framvegis vit sum skal inn inn at tosa um moral og etikk í altjóða handli so er eila skjótt at okur sum hald okur vera so rein og pen renungur ímóti tá ið okur fara úti heim at handla men sjálvandi tað rørir okur øll tað sum kom fyri seg í okraina tað skal ikki nógvar
ivi um tað takk fyri
ja hvat skoyrt tú rættu tíð við sum mann sum mann koyrir moral inn í alt so er tað eitt fallond mann kanska kann hava ein samhandil við men men eitt eitur og tað er ringt við eingin livinum útav hvussu mann behandlar sítt egna fólk tað er nógv lond sum behandlar sítt egna lond fólk illan millum annað í kina og aðrastaðnátt í heiminum men í hesum førinum er tað fara nógv víðari nú er altso nú leypir mann á eina grannatjóð og tað er rættiliga alvorligt at tað er fyrstu ferðir nær eg haldi tað er fyrstu ferð í europa at vit hava síðan heimsøkuna heimsbardag eitt land sum leypir at annað fólkland vit haldu okkurt borgarakríggj men mann leypir at annað fólkland og sigur bara at ignorera tað og siga at tað er einki við okkum at gera at so heldur mann ókey hví sleppa eitt land afturat og so eitt afturat og so eru vit har har í tí støðuni sum vit kanska vóru fyrr og hálvfjerðs árini síðani vit aftur hava ein heimskríggj

helgi abramsen ger sovæfrú forkvina ja mær dámdi væl nógva tíð sum akselv johannesen segði og jú jú putrin blívur ikki svangur av at vit santionera russlandi og kmun eru ikki blivin klænur av sansióni móti norðukorea men men tá tú rakar eitt land so rakar tú so ella so politisku leiðararnar eisini fyrr ella seinni og eg haldi at vit føroyar vit føroyingar eiga at standa rimmar fast við at vit hoyra til tann demokratiska partin tí haldi ikki at mann kann samanbera tað við usa mótir afganistan hví santionera mann i usa tí usa er tað umboðar tá tann frælsaheimin og afganistantað øvuta nú er tað altso russland sum umboðar eitt land sum lýpir eitt grannaland vit eiga sum partin av demokratiska vesturevnunm vísa á vit góðtaka ikki hetta tíaga vit at standa hesari síðuni og so máta vit heldur taka tann prísin vit kunna ikki gera putin svangand í fyrsta umfari men putur skal nokk merkja fyrilag seinni við sansara land
verði rakt av sensjónum takk fyri
øka øksvegjanum sannkirkjum hanntíverri tíverri er tað tað so sum helgt arbeiðsinum sigur tað er eingin møguleiki at gera putin svangan ella nakað annan nakað annan diktator í heiminum rotni eg við tí at teir skulu nokk stjala nátt í sítt sjálvs men tíverri er tað eina smáttur sum ikki vil fara í kríggj og tað er kanska ikki tað er ikki rætta at gera í hesi førinum hjá vesturheiminum so er tað at sankinera fólkið so raka taðð soleiðis so stjørnuna annaðkvørt við at stjørnurnar veitska at vit mugu bakka tí at tað gongur ov nógvur tíð við okkara økonomi ella at fólkið í landinum vendir leiðaranum bakið
og stjórnin e bakið takkfyri takk fyri tann næsti at røða verður framsøgmaðurin hjá sambndsflok
áttaogtjúgunda februar trúgvi eg verður ein dagur nógv komu at minnast hvar tey vórðu hvat tey gjørdu og so víðari tá ið russland leyp á ukraina í fjúrtan gjørdi russlandi a teir lupu á kremm ella krimm og tí vóru eyguni vend eitt sindur ímóti okkum í føroyum hvat vilja føroyingar gera hesa ferð tað er bara átta ár síðani og vit sótu eitt sindur o bíðaðu hvat skal okkara søga vera tann støðan sum vit gjørdu tá var óivað rætt røtt men tað gjørdi so bæði at danir og eisini es fylgdu við men hvat hvat ynskja føroyingar at gera í dag átta ár seinni eg var øgiliga fegin um tá ið landsstýrismaðurin jenisa rana kom inn í uttanandsnevndina og greiddi okkum frá støðuni ræðuleik sum var hendir og eg varu eisini øiliga fegin um at ein sauttanlandsnevnd vildi fegin bakka jenusa rana upp og og og og løgmanni bárasteinielsen upp at vit máttu sjálvandi standa saman við es o danmark og hinum norðurlendsku londunum at vit eisini sótu saman um at gera nær tær sanktiónir sum vóru neyðugar fyri at hesin ræðuleikin ikki skuldi fara fram tá ið tú gerst tað inn eitt annað land so haldi eg tað er ikki nógv sum vit kunnu gera men tað er heilt tigvurt at tað tað sum eg haldi vit skulu tað sum vit kunnu gera mugu gera eisini um tað kemur at kosta nakað fyri okkum sjálvum og tá ið tá ið tið kríggj um tað er í dag so sjálvandi kosta tað mest fyri tey londini sum kríggjast ímóti hvørjm øðrum í dag kanska allarmest kostar kríggið ukrainum bæði tá ið tað kemur til mannalív og eisini tá tað kemur til materiell virðir og tí haldi eg eisini at merkir hetta kríggið at tað kemur at kosta okkum nakað tað ger tað óivað bæði í mistum útflutningi og kanska eisini við handilsviðurskiftir og annað so haldi eg allíkavæl at vit mugu vísa at vit eru partur av vesturheiminum vit eru vit sum eitt samfelag kunnu ikki liva við tí sum gongur fyri seg

dag er tað soleiðis at vit venda okkum eisini eit lít sindur ímótir norra hvat hendir í norra beint nú so handlar es um hvat skal mann gera hvørja fleiri sanktiónir skulu gera tað er verið frammi eisini í dag vit hava fleiri russisk skip her millum oyggjarnar heilt inn inn at landi eisini skal mann fara inn og gera nakað meir við tað og tað er kanska ein spurningur um tí og beint nú hevur eisini tað verið frammi uttanrírsministarin í í norra hevur akkurát skriva eisini um at tey fylgja eisini væl við hvat er tað sum es ger og at norra eisini fer inn og tekur støðu í mun til tað og eg trúgvi eisini haldu tað kom eisini fram at tað vildi landstýrismaðurin eisini her hjá okkum hyggja eisini eftir og eg haldi tað er viktigt at sjálvt um tað kostar okkum so mugu vit eisini vera til reiðar siga men tann prísin vilja vit gjalda eg eg veit væl at tað eri nógv vilja siga tað at tá ið mann skal gera sanktjónir so skulu vit passa upp á at vit ikki straffa okkum sjálvi meira enn vit straffa tað landið sum vit royna at straffa og tey argumentini fylgi e eisini væl men í tí stóru heila so trúgvi eg atvit koma í longdini at vinna vit koma í longdini at kunna hyggja okkum sjálvi í eyguni vit kunnu koma í longdini siga st vera stolt av at vit gjørdu tað sum skuldu til kosta hvat tað kostar vildi hetta kunnu vit ikki standa modell tilso er tað eisini ver tosað nógv um at handilspolitikkur og og uttanríkispolitikkur og verjupolitikkur alt verður blandað saman og sjálvandi vísir hetta beinleiðis at tað eru tvey ting av somu søk meni eg haldi at tað sum vit gjørdu eisini í mun tili ukraini at vit fóru inn og opnaðu upp fyri at vit søgdu at vit vilja gjarna taka tvey hundrað ukrainar til føroyar fyri at hjálpa teimum tey flóttafólkunum sum nú uppliva ígjøgnum alt europa trúgvi eisini var nakað við seinni kom at verða stolt av at vit gjørdu fólk hava verið kanska ymiska málið um tað var tað rætta talið um tað var tað rætta at gera og so víðari víðari men eg haldi at í tí stóru heila so søgdu vit vit taka eisini ábyrgd eisini tá ið ta ð kemur til heimssamfelagið so eru vit eisini ein viðspælari vit hava førleikar vit hava millar ella vit hava resursur til at kunna taka okkara part og eg trúgvi eisini at vit seinni vilja verða stolt av eisini at vit eisini gjørdu tað nú fleiri vilja vera við men tað er kríggj sjóvandi aðrastaðis heiminum og vit kanska handla við onnur lond sum ikki behandla síni fólk øgiliga væl eg haldi at vit mugu taka støðu í hvørjum einstakum føri og beint nú taka vit støðu hvat skulu vit gera í ukraini og tað er tað vit mugu fyrihalda okkum til eru vit so ónøgd við at vit skuldu gjørt nakað annað ímóti kina ella móti norðurkorea ella øðrum londum men so muguvit taka støðu til tað í einum øðrum máli eg haldi tað er viktigt at vit ikki blanda hesi tingini saman ella vit eitt ella annað stað brúka tað sum eitt alebi at vit gera ikki hetta tí at vit vit handla vi handla við við turkalandi ella vit handla eisini við kina ella við onnur lond sum ikki behandla síni egnu fólk serliga væl eg haldi tað er umráðandi at vit duga eisini her at halda tingini atskilt nú er tað hetta her kríggið við snakka um tað er hesa sanktijóninar vit vit diskutera og tað er tað vit skulu halda okkum til og ikki nakað annað ja tað kemur heilt sikkurt at raka okkum at vit missa ein marknað upp á tvær komma tríggja ella tvær komma fýra milliardir men eg haldi eisini at tað er eg sum føroyingur er stoltur av at vit eisini hava sæð vinnulívsfólk og stjórar sum hava sagt jamen veitst hvat vit fara sjálvir at taka sakin egna hendil siða men vit vilja ikki útflyta vøru til russland so leingi sum hetta stendur á vitandi um at tað eisini kemur at kosta teimum men eg trúgvi í longra løpunum so km kemur eitt virki og eisini við sum eitt land at vinna meir sjálvt um vit her og nú kanska t tapa eitt sindur so kan manst altíð diskutera sjálvt innihaldið í uppskotinum hvussu nógvar heimildir skal løgmaður og skal uttanríkismálaráð hava í hesum her nú tað tað tað sum tað fyrst draga seg um tað er tað at vit fáa gjørt gjørt eina lóg soleiðis vit kunnu gera tað sum sjónir sum skulu til at vit sum land fylgja tí sum hendir í norra tí sum hendir í danmark og tí sum hendir í í vesturheiminum og at vit síðani trygvi eg eisini uttanansnevndini koma at fáa at hoyra tá i tá ið so tær ítøkiligu sanksiónirnar skulu gerast at so at landsstýrismaðurin eisini kemur inn at tosa við uttanandsnevndina eisini um tað eisini um hetta sjálvandi skuldi verið einaferðnað seinni í summar vit vita ikki hvat kemur at henda og hvat hvat hvat vónandi við kríggið skjótt liðugt men tíverri kunni vit bara siga longu í dag at kríggið hevindað vart nógv longri ennhvat flest av okkum høvdu roknað við so eg eri glaður fyri at hetta her uppskotið eg komi her til vit fingu at vita beinanvegin í februarmánað ella fyrsta í mars tá ettað var tá landstýrsmaðurin var inni at ha skuldi arbeiða við hesum her og nú er tað so komið og vónandi trúgvi eg eisini at vit fara inn at viðgera heta her í einum posativum anda og og at vit fáa funnið eina semju um eftar heta her uppskoti

gjørt so væl ja takk fyri og takk fyri frú forkvinna hetta er ein øgilig støða sum mann er komin í ella sum ukrainari í altso hon kann ikki ber skrivast í orðum so forferdiligari eg sær myndirnar og filmar sum mann sær harfrá men eg hugsi eitt sindur um hettað her sum eg blíli sagt longu her nú at onnur lond tey gera tað soleiðis at tað raka tey sjálvi minst møguligt tað og hvussu vit nú siga tað tað var ikki í fiskibarrinum vit fara ikki í keyparfrøðikum so tosa vit um trýogtjúgu prosent av útflutningsvørðini og tað vil sjálvandi siga at at vit kunnu minka farvæl til hesi skipini sum eru á veg hendan vegin og tey sum eru komin eg sigi bara at einast eg vil við eitt snerð tað er líkasum eisini at fáa tann vinkulin við taka ikki feil eftir ein ræðuligur støl
takk fyri takk í hasumaland
eru eisini vísir í at tær sangtiónir sum vit kunnu gera og koma at gera sannsynligast kunnu koma at raka okkum aftur sjálvandi skulu vit avmarka tað til at tað ikki rakar okkum hægri enn neyðugt men øvugt mugu vit eisini siga at vit fyri at vísa at vit ikki góðtaka hvat sum helst og at vit ikki góðtaka við tað til dømis tað sum í dag hendir í russlandi so kemur hetta óivað raka okkum og eg meini heilt seriøst at sjálvt um tað ger tað eisini í baransahavinum sum eg trúgvi spyrjarini viðmerkjarin sipa til so haldi eg allíkava at vit skulu halda fast um at vit mugu gera
gera tað sum skal til
jóhannes joensen ger sovætakk fyri frú forkvina ja nú eri eg púra samdur við jaspur langoard eg haldi tað vera óført at hann førir fram at tað kostar at gera tað rætta ogtað r nemliga tað sum er tá mann hugsar um hvat hvat er rætt og skeivt at gera so má mann hyggja eftir skal mann spegla sær við tí skeiva onnur gera ella skal mann sjálvur handla eftir tí sum mann heldur rætt í hesum førinum skal mann hugsa sjálvur og finna útav at kanska er tað rætta tað sum føroyar gera og ikkitað sum onnur lond gera út úti í europa tí vit royna at handla eftir hvat er rætt í tí langa bánanum tað vil siga um tíggju fimtan ár hvat siga vit tá tað er øgiliga viktigt at vit handla rætt frá byrjanini
takk fyri
jaspurlangor ger sovælja takk fyri og takk fyri jóans joensen ja eg eri samdur vit skulu gera okkara og eg eri samdur í at tað kann gott vera at at at vit koma t hyggja eftir hvat vesturheimurin ger tað trúgvi eg tey flestu londini gera soleiðis at mann ger syrka tað sama og vitandi um at tað sum kanska rakar týskland ella tað sum rakar polen ella tað sum rakar okkum tað kemur at raka ymiskt vit síggja til dømis eisini í dag at flóttafólk í í í ukraina er flest endaði í polen og sjálvandi gongur tað beint nú mestug ta yvir tey tí er einki land púra avlíkasilla tá ið støðan er sum hon er og tí mugu vit taka útgangsstøði í í okkara egnu støðu so eg eri púra samdur og og takkfyri
fyri
einta lovi jacobsen gersovælfrú forkvinna eg hugsaði atspyrja røðaran vit hava hoyrt teirt løgmann millum annað í gjár tosa um at tað vóru onkur ivamál í hesum her uppskotinum her sum skilst var tað onkur løgfrøðilig ivamál og eg hugsaði at spyrja røðaran um hann kann upplýsa fyri løgtinginum hvørji ivamál tað eru og er tað soleiðis at eg komu eitt hvørt skjal úr danmark ella frá øðrum myndugleikum tí vit í løgtinginum vit fáa enki at vita so kann røðararn r upplýsa hvørji ivamál talan er um og um tað eru skjøl í
málunum sum um løgtingið ikki heur fingið hatta fyri
spurlangor ger suvæja takk fyri og takk fyri beint í løgu eg veit at málið skuldi koma til viðgerðar í gjár og tað bleiv útsett til í dag eg havi bara hoyrtaftan fyri hølunum hvat argumentið var at tað bleiv sett spurtmansekn við við uppskotið og at tað varð visti danskin jeppikofo sum hevði vent sær til landstýrismannin her og segði spurtmannsekn við ta uppskotið sum varð gjørt men eg trúgvi tað at kanska landsstýrismaðurin ella løgmaður kemur kanska seinni og har teir meir kunnu greiða norru frá so eisi eg eg sigi nakað sum eg ikki ordiliga veit nóg væl tí eg havi bara hoyrt tað gjøgnum aðrar keldur so eg haldi tað er kanska at rættastat vist teir kanska sjálvir e koma at svara endalig men ja tað var ein íblanding frá frá donsku stjórni sum gjørdi tað at
tálið bleiv flutt til í dag ja takk so koma okur til næsta røðara tað verður høgni í hoydal ger so væl
kríggj er brotsverk kríggj er depulsskapur og kríggj er sorgarleikur undir øllum umstøðum tað er okkara støða í tjóðveldi og hevur altíð verið tað og tað er neyvan yvirhøvur gjørligt hjá okkum at seta seg inn í

avleiðingarnar ava vakna upp til at tín gerandisdagur er bumbaður sundur og saman og har longu túsundtals vil mannalív er farin fyri sjeytið fólk hava mist hús og heim so tað hevur eingin ivirverið hjá okkum um at vit taka fullkomna frástøðu sjálvandi og fordømað kríggið í ukraina at leypa eitt annað eins sum vit hava gjørt við øll onnur kríggj bara at taka tað síðsta dømi sum vit høvdu her á tinginum tað var har danmar tók lut sum hevur kostað millióna fleir tals millióna flóttafólk og millióna lív tá fingu vit eisini lagt et uppskot fyri tingi og fingu fordømt tað tó skal sigast tað tá vór ikki nógv sum vóru frammi og tosaðu um tiltøk í verk móti teimum londunum sum lupa á tá so tað er eingin liðug fyri okkum at føroyar skulu tá vit standa vyr henar sunnari grundleggjandi støðu har ið grundleggjandi virði sum vit sjálvandi byggja á sum eru fólkaræði og mannarættind sjósavgjararættur og rætturin til lív og trygd verður hóttir og fólk leypa á ella eitt annað land leypur á ella leypir á sítt egna seg bilfólk so taka vit greiða frá sírá tí um ugu handla tað er eitt grundleggjandi val og føroyar eiga at handla í hesum málinum og tað eru fimmoghálvtrýss dagar síðani tær fyrstu bumburnar dundu niður vir fólki í ukraina tað eru fýraoghálvtrýss dagar síðani at allir flokkar vóru saman og søgdu at nú áttu føroyar eisini at taka heina greiða moralska og politiska og virðisstøðu í hesum málinum og hóast tað er nei kanska framsókn var ikki við tað var nokk í uttanlandsnevndini nú síggja ruttvang reageraðar tað passar tað átti at flokkar verið kallaðar saman tað hevur hon rætt í og tá kann eg siga hvat tjóðveldi segði hóast mann sigur tæð trúuna uttansendisu kan e altíð siga hvat okkara tilmæli var tað var at vit beinanvegin samtykkja at vit steðga samhandlunum við russland altso útflutninginum av tí tannm fiskavørurin fyrst ogfremst vit hava útflutnið tað var eitt stig sum eisini tá fyri fimmoghálvtrýss døgum síðan er kanska at tað størsta stig sum nakað landið í vesturheiminum kann taka tí at tað rakar fimmogtjúgu prosent av okkara útflutningi

eru trýoghálvtrýss dagar síðani landsstýrið á heimasíðuni hjá tinganesi boðaði frá at føroyar taka undir við tiltøku móti russlandi men harra formaður tað er einki hent vit hava ikki hoyrt orð ella ei frá landsstýrinum síðani og eg fari at loyva mær at siga at tað er grundleggjandi átaluvert og hartil óskiljandi at í slíkum førum og tað er eisini tíð vit skuldu viðgera føroyskan uttanvíkispolitikk og okkara leiklut og ábyrgdu heiminum saman so var eitt so skilt høvi hjá landsstýrinum at siga ja nú havi tað allar flokkarnir her vit høvdu allir flokkar uttan teir sum høvdu uttan fram sum iki hevði umboð og sjálvstýri sm kkihept umboðið utanstaðrnir vorðið saman vit fingu lov at vit skuldu viðgera tað regluliga og vit hava ikki hoyrt orð ella ei í

og eg fariat spyja landstýrsmannin hvat hvør orsøkin er til tað hví at mann ikki hevur tikið leiðslurna her og roynt at fingið flokkarnar saman um at gera tey lutfalsliga røttu tiltøkini g sum sagt tað at steðga samhaldin viðrussland er eitt tað størsta stigið sum nakað vesturheims samfelag kann taka um føroya gera tað tí tað er fimmogtjúguprosent avokkara útlutningin tað er einki land í tí sonevnda vesturheiminum sum hevur gjørt nakar slíki tíð vit taka danmark sum dømi sum sum sum heldur tann tað tað tað moralska flaggið høgt so aa tey ikki gjørt tiltøk sum raka kanska ja um tæð raka so er tað kanska eitt til eitt komma fimm prosent av teirra brottutjóðarúrtøku ikki fyri at leypa okkara grannalond tey sita eisini viðgerða slíkt við við álvara men vit sóu eisini nýligani at norra hevur økt sín innflutning úr russlandi síðani og her koma vit so til hetta við hvat gera vit í slíkum støðum og kann eitt land sum føroyar og ein tjóð sum tann føroyska gera nakað sum ger mun ja tað haldað vit avgjørt í tjóðveldi mangir løkir smáir gera stórar áir tað vil siga at vit kundu tykjast a greiðu støðuna hevði eisini verið eitt týðiligt tekin til okkara norðurlendsku grannar til tey londini vit eru nærmast við sum eru limir í es til stórar bretlands sum vit samstarva við sum hevu jørt ína egnu tiltøk um at høvdu londini gjørt lutfalsliga líka stór tiltøk sum hetta so hevði tað uttan iva munað í at gjørt alt sum gerast kann fyri at fáa enda á hesum krígnum sum nú longu hevur valt vart alt alt ov leingi

hví so landsstýrið sum kemur nú nýslanir við einum so nevdum heimildaruppskoti sum er ógvuliga ivingarsamt og eg skal greiða frá hví tað at leggja lógaruppskot fram í einum øgiliga týdningarmiklum og og ja og um manna verk brótandi málið sum eit kríggi er øh tað má gerast á enn slíkan hátt at vit ikki bróta tey prinsippini sum vil siga okkum verja tá ið vit fordøma kríggið í ukraina hvørji eru tey prinsippini ja tað er kunnulegan rætt ti lílív og trygd til fólkaræðið sjálvsavgerðarrætt og mannarættindi men tað hendir so øgiliga ofta í kríggjum at tað fyrsta sum hann sleppur tað er tey sjáldsomu te jásjálvi tey prinsippini mann sigur seg verja nevniliga nú sigur mann at ein landsstýrismaður skal fáa heimild til uttan nakra parlamentariskeftirlit at seta íverk tiltøk móti russlandi í hesum førunum sum eisini fáast júptøknar avleiðingar fyri kans mann siga borgarar og vinnu í einum landi hetta má sjálvandi samtykkjast løgtinginum kom við teimum itøslig tiltøkunum tí tað eru so gjøgnumgrýpandi inntriv í grundleggjandi rættartrygd og mannarættindi og rættind at liva og virka eisini í føroyum so lat okkum tá ið vit gera tiltøkini byggja á tey somu prinsippini sum vit siga okkum vilja verja fyri at fáa ein betri heim

ja ukraina er tykist hvussu nærri nærri føroyum men álvaratos vit hava havt yrakríggi av ganastan kríggi vit hava havt libia sýria vit hava havt jemenn og eg fari at loyva eir at koma við hjartasuffu harra formaður at við at gera hetta so haldi eg ein vit skulu loyva okkum at vísa á at húklið hækkar í hvørjum hygli hækkar í hvøroyum í europa í vesturheiminum eisini í føroyum tí hygg eftir hvørji tiltøkur eru gjørd er tað nakar russiskur ríkmaður sum sleppur sum ikki kann innflyta hjá ampanju úr fraklandi autobilar ar týsklandi reyðvíinur í spania nei tað er tað ikki tað vil siga ótrúliga nógv av tiltøkunum er øgiliga nógv fyri at teknaerna mynd av at vit standa og verja tey moralsku málini men gera ikki tað sum skal til og tað haldi eg vit skulu læsta es fyri eisini norðurlondum og eisini okkum sjálvum at vit siga okkum og royna at royna at pussa ta moralsku gloruna men vit gera ikki tað sum í veruleikanum kostar og javispur langor var væl inni á tí eg haldi vit skulu gera tað s kostar og gera føroyar hetta bara hetta fyrsta tiltakið meðan mann seinni kann eskallera við øðrum tiltøkum so eru tey lutfalsliga í mun til hvat tað kostar tí føroyska búskapinum nógv nógv størri enn tað sum hendir og hitt hjartaso harra formaður er at hvør er vinnarin í øllu hesum her vit síggja fyri okum ha heim nú sum verða uppaftur var har gjárini vera upp aftur dibri men hvør er vinnarin í øllum hesum her sum hendr tað er krígsídnaðurin nummar eitt sum nú fer at selja vápn í milliardatalið tað eru tær stóru fyritøkurnar sum skrúva prísirnar upp tað tær tey londini sum sum vit samstarv við í dag sum eru reindyktartur sum saudoyarabia kanska er pudin eisini í síðsta enda en vinnari tí hann fer utan iva at fáa ein part av ukraina tá mann einaferð kemur til fryðarsamráðingar og tað skulu vit leggja ofta anafyri oyra og siga tað tá ið vit gera tiltøkni og ikki bara fara upp í eina her ógvuliga svart hví taðn moralska hestin og ikki vísa á tað hyglið við sjálvi eru partur av og tað hyglir sum ein stórur partur av okkara grannalondum eru partur av men krevja at tað verður gjørt nakað veruligt fyri at at steðga krígnum jaspur langort var eisini inni á hesum við við at so havi tey hoyrt fólk siga ja men handilspolitikkur og og og trygdarpolitiska ikki banda saman ja góðan morgun nær hevur tú ikki verið gjørt tað altíð altíð og bara fyri at vísa tá i eg tosi um at vvgera tiltøkini sum eg havi nevnt her so eru tey altso fimmogtjúgu prosent av okkara búskapi tey tiltøkið sum eru sett í verk móti russlandi frá es nókv barat taka es tað eru ne nøkur fá ár síðani es boy kotaði føroyar orsakað av einum stríði um makrel tey ttøki es settu í verk ímóti føroyum vóru hálvtrýss falt hægri enn tað man hevur sett í verk móti russlandi sum og lopað ett annað land tey steðgaðu øllum flutningi útflutningi av fiski til es í føroyum frá degi til dags meir enn helvt nøkra útflutningi við slupp síðani gongu at koyra ein konternar inn í danmark og hvat ger mann so við putin nei tá koma øll fyrivarni ja men visti mann ger tað kann mann ikki ordiliga og so framvegis tá tá kemur hikli og eg haldi t vit sum land hava møguleikar fyri at vísa ta hygli og sjálvur taka eynabarm menat vit eisini hikla vit vita væl sum elspet mersetes gulavsdóttir segði at tá tað kemur til stórr kapitalin í føroyum tá tá tað rakar hann so byrjar mann at hálið bremsturnar ha
men tað eru summar fyritøkur eisini millum stórkapitalin sum longu hava tikið harðleiðingarnar og vit mugu vera leiðar at gera tað fyri at í hesum førinum kunnu vit eisini vísa yvir fyri okkara nærmastu samstarvspartinum og grannum at vit seta handling aftanfyri orðini takk so
gisvæormaður nú nevnir høgni hoydal hetta her við at tað oftan verður tosað um hetta her við at tað verður blandað millum handilspolitikk og uttanríkspolitikk nú hava vit hoyrt ateitt hvørt ivamál hevur verið tað er verið samskifti letur til millum landsstýrið og donsku stjórnina sjálvt ikki framsøgufólkini í samgonguni vita tað so eg hugsaði spyrj at høgna hoydal um so er at okkurt slíkt samskifti hevur verið og um so er at okkurt skjalfyriliggur ella hvat tað annars kundi verið er tað r ikki okkur sum løgtingið eigur at fáa at vitað tí um tú hyggur eftir hesumer málinum her so haldi har liggur eitt hoyringarskriv tað varð á fíggjarmálaráðnum og annars lykti eg ikki nógv onnur skjøl so eigur løgtingið ikki eisini at fáa upplýsing um hvørji ivamál
talaninir verða um takk fyri
ja takk ger so væl løgni hoytal o eg at fari at spyrja løgmann sum situr í sjalinum her umann kann geva okkum at geva løgtingið ta skjalið sum sum steðgaði viðgerðini í gjár eg skii tí tí at danska danski mindugleikar vilja koma ivn í yvirta tí teir siga jú at heta er trygdarpolitikkur teir skulu eisini havn vita hvat føroyar gera og tað e bara at siga tað ogtað er einki við at við at við at vera í í í álopi á danmark taðe bara í danmark tær tiltøkinð í danmarks ger eisini saman við es tey taka bara atlit til teirra proportiónir tey taka ikki av til hvusuteð raka føroyar ella grønlandi ella onnur ha og tískil er tað eingin ivi fyri mær um at í slíkum málum skulu vit taka okkara egnu avgerðir fult og heilt og vordera tað út sum vaksin fólk í heiminum hvørjar avleiðingar tað hevur hvussu tað kann ávirka krígsstøðuna serliga vissi onnur taka sama táttina upp og sjálvandi mugu vit fáa tað skjalið tað rokni við atløgmaður út til verar ella sigur tað her tekur orðið í dag og sigu hvat stóð í tí skjalinum tí her mugu vit taka avgerðirnar sjálvir sjálvandi við eitlíta hvat onnur lond gera men vit mugu taka lutfalsliga tað sum vit halda ger mest mun og ikki enda í at okkara hygl eisini bara fer at hækka

ja takk so tann onnur góði søk frá viðmerki gjørt væl ja takk fyri harra formaður at tað er eingin loyna at okur eru í einari undantakstøðu tað sum er rætt í dag kann vera skeivt í morgin og tí ræður um at taka rættar avgerðir bæði tjóðskaparliga men eisini yvir fyri tí ræðuleika sum gongur fyri seg í okkara eyni nú er nógv tosað um okkara fiskivinnusamstað við russland og útflutningum sum jú er trýogtjúgu prosent til russlands men tað sum er avgerandi í verandi stund er eisini at fasta eftir hvussu um krígnum tí vit stá heldur áfram so kann tað raka sum ein bumm rang á tað føroysku tjóvuna øll tey sum sita í dýrum húsavlagnum í dag rentan fer upp oljuprísurin fer upp inflationin hevur ongantíð verið so høg sum hon er júst nú hvussu hetta heldur áfram so kunnu okur veruliga fáa eina búskaparkreppu í føroyum og hon er ikki orsakað av okkara fiskauflutningi men orsakað av einum kríggi niðri í okkara
greina
jtak ger so væl hanni hydal eg var fegin um at viðmerking frá frá anniku olsen tí tað hevur so púra rætt at kríggið er bropsferk og kríggi sorgarleikar kríggidevilaskapi og tað rakar altíð tað meini eg av fólkið ein amerikanskur rithøvunur sum einur normamalur skriva ein frá ella góða góða grein um jentnankríggið har hanvísti á at um so er at valdsharrarnir sjálvir skuldu staðið yvir fyri kvinnum og børnum og skota hetta i klárar tað tað er orsakað av hesum her harraboðarnir sum koma niðurígjøg num systemið at slíkt hendir og tað raka tað vanliga fólkið g tað far at raka tað føroyska fólkið eisini og har skulu eisini tiltøk gerast vit fara vónandi viðgera tað heilt skjótt eisini her á tingi hvat skal gerast fyri tag ikki rakar aftur tey tey lægsløntu vinnarin er um man skal ikskepa lyndi fyri tað eru eisini sterkar kreftir millum altjóða stórsfyritøkurnar vápna ítna enu aðrar sum hava ynskt hesa støðuna hetta er ikkieit svart hvítur heimur og vit skulu eisini tora at kritisera tað tí ta sterkar kreftir sum ilja hava kríggið at blíva verandi tí nú fáa teir skrúva allar prísir upp og sita
tú kóla pengarnir ja takk so eri næstur at røða biljustinussen ger so væl
takk fyri harra formaður tá ið høgni hoydal sigur at andstøðan ikki hevur hoyrt nakað í fýraoghálvtrýss dagar so er tað soleiðisnar at tað evur ikki hent tað stóra í føroyskum politikki hesum viðvíkjandi í fýraoghálvtrýss dagar ella eitt sindur minni enn tað tí at beinanvegin sum kríggið brast á so var landsstýrismaðurin í uttanlandsnevndini við nøkrum skjótum avgerðin um at hann ynskti at vit fylgdu vit fylgdu es í teimum og vesturheimunum í teimum atgerðum ella teimum tiltøkum sum verða gjørd og tað fekk hann fulla undirtøku fyri síðani hevur verið arbeitt við at gera eitt heimildaruppskot sum nú liggur á øborðinum og tað er tað sum vit viðgera nú og eg kann bara boða frá at altso vit í samgonguni vit vita einki meiri enn hvat høgni hoydal og andstøðan veit og vit hava heldur ikki viðgjørt nøkur ting sum eru viðgjørt bara í samgonguni uttan um andstøðuna so tað er ikki soleiðisnar at tað er eitt nakað ynski um at vit ikki skulu vera saman um tær avgerð sum verða tiknar hetta her er eitt uppskot sum verður lagt fyri okkum fyri alt løgtingið og sum alt tekur støðu til tað er eingin sum ikki skal taka støðu til hetta uppskotið sum er valdur inn í løgtingið og hetta uppskotið haldi eg er eitt úttrygv fyri at vit ynskja at vera ein partur av vesturheiminum og vit ynskja at standa undir liðini á vesturheiminum í teimum tiltøkum sum verða gjørd og tað haldi eg er ein røtt og klók avgerð vit skulu yvirhøvur ikki ganga undan føroyar sum eitt eitt eitt í fólkatali pinkuland og militert eitt einki land fyri at siga tað soleiðis uttan nakrar styrkir í so máta vit hava ikki so nógv í at velja enn at standa saman við okkara alieraðu sum eru tey sum verja okkum og vit hava haldi eg góðar grundir til at standa saman við teimum sum verja okkum sum bjóða okkum verju og bjóða okkum samstarv og bjóða okkum at vera við í tí stóra alliansini sum vesturheimurin og nato eru og tað haldi eg r ógvuliga skilagott eg haldi hendan lógin er sera greið hon sigur í grein eitt at við at landsstýrismaðurin fær við løgtingslógini heimild at áseta nærri reglur um at seta í gildi tiltøk og so tað sum eg haldi hevur týdning við støði í avmarkandi tiltøkum samtykt í millumtjóða felagsskapum ella sum hava breiða millumtjóða undirtøku altso hetta er ein partur tey tiltøkini sum landsstýrismaðurin kemur um hann kemur at seta tay í verk so kemur hann seta tay í verk við støði í avmarkaðum tiltøkum samtykt millumtjóðafelagsskapinm ella sum hava breiða millumtjóða undirtøku og tað verður so eisini víst til í viðmerkingunum til hetta uppskotið ati tey lond sum ikki eru partur av es í okkara parti av heiminum og tað er tað eru norra og ísland tey hava so hvør sær samtykt lóg í sínum parlamentum og heimildir til sínar ministarar hvar ið tað verður sagt her í viðmerkingumim at norðeuíslandi r eski limir í eas sat hava tí serstaka lóggávu økinum norðeguísland hava hvør sína karmlóg sum snýr seg um at seta sanktiónir í gildi bæði ísland og noreg hava við heimild ur nevnd ur lógum serstakar kunngerðir viðvíkjandi atgerð móti ukraina har ið tøkilig tiltøkin verða sett í verk og so greiðir hann frá at íslendsku norsku lógina hava tvær heimildar áseting einanst um at seta eina um at seta í verk stursanktiónir og eina um at seta í verktiltøk samtykt av millumtjóðafelagsskapum og bólkum av londum ella tiltøk sum hava breiða millum tjóða undirtøku tað er hetta er kjarnin í tí sum hetta her uppskotið snýr seg um og so nevnir landsstýrismaðurin hvørji tey tiltøkini eru sum ísland og norðuri við sínum lógum fara eftir har verður sagt at harumframt eru ásetingar ið nágreinar tey tiltøk sum kunnu samtykkjast í kunngerð upprógsanir av møguligum tiltøkum fevnir um forboð móti handlu og íløgum innog útflutningsforboð her ímillum forboð fyri útflutningin av vápnum frysting av peningaognum og ognarlutum forboð móti sambandi írokna fjarskiftissambandi mentanarligum sambandi ferðaavmarkingar fyri einstaklingar forboð móti tænastuupplæring forboð ímóti at veita fíggjarligan og tøkniligan stuðul og forboð ímóti luttøku í búskaparligum virksemi og so eru báðum lógum ásetinur um at seta í verk onnur líknandi tiltøk fyri at uppihalda frið og trygd og tryggja virðing fyri mannarættin grundleggjandi frælsis rættindinm eg haldi at tað er er sera greitt og sum kunnu vit siga at rosinan í pylsuendan so sigur landsstýrismaðurin haldi eg rættiliga greitt tá ið vit tosa um millumtjóðar sáttmálar mett verður ikki at tiltøkini ið kunnu setast í gildi við heimi løgtingslógini eru ósambarilig við fiskiveiðusáttmála millum føroyar og russland taðvil siga a landsstýrismaðurin sigur í uppskotnum her at fiskiveiðisáttmálan millum føroyar o russland hann er óskalaður av hesari lógini so tey sum fantastera um alt møguligt haldi eg eiga at fyrihalda seg til tað sum lógarteksturin sigur lógarteksturin gevur landsstýrismanninum nakrar heimildir sum eru væl forankraðar í teimum vesturlendsku átøkunum og í teimum vesturlendsku virðunum so hevur eisini verið nevnt um grein fimm í lógini og har sigur landsstýrismaðurin púra greitt í viðmerkingunum at hann ráðførir seg við uttanlandsnevndina áðrenn hann tekur nøkur stig og í uttanandsnevndini eru allir flokkar uttan framsókn og sjálvsstýrið umboðaðir men hava møguleikar fyri at møta sum áhoyrarar ella eygleiðarar og eg trúgvi eisini at landsstýrismaðurin so vítt møguligt ynskir bæði at at forhoyra seg og kunna løgtingið um tey tiltøk sum hann møguliga fer at seta í verk áðrenn hann set tað í verk tað ber bara ikki til at gera við lóg tí tað er ikki heimild fyri t í lóg at gera tað á tann mátan men tað ber væl til at greiða frá og kunna og forhoyra seg í politisku skipanini sum landsstýrismaður og tað ivist í ongra løtu í at at landsstýrismaðurin ger tí hetta her er hetta her viðurskifti sum sum fevna øgiliga broytt í okkara samfelag nú hava onkrir politikarar verið høgni hoydal brúkti fleiri ferðnar orðið hikl og onkur hevur tosað um moral og hvat vit eiga at ganga undan og tað skal kosta okkum og sovíðari eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið í einum sovorðnum máli at hugsa um at tað er ikki bara bara mín stólur sum løgtingsmaður tað snýr seg um at og at eg má vísa ein flottan moral og eg má ikki verða hiklari hetta snýr seg um okkara fólk altso føroyingar hvat hvussu lóggeva vit fyri føroyingar sum heild hvør verður umfataður av teimum tiltøkunum sum verða gjørd og er tað skilagott og er tað gott fyri føroyingar tey tingini sum vit gera itvit upp á ein ellannan máta loysa okkum eitt sindur frá tí kensluliga partinum at at at at nú nú skal nú skal eg royna at standa upp sum ein ein ein sterkur moralskur politikari tí at tað er moralurin hjá føroya fólki sum vit eiga at umboða í hesum førinum og tað eru tey virðini sum føroya fólk stendur fyri sum vit eiga umboðaí hesum førunum ikki bara tað sum vit sjálv halda her og nú at vit skulu vísa okkum fram sum sum moralski politikari tað haldi eg hevur stóran týdning akkurát í sovorðnum málum sum hesum tí áðrenn vit vita av kunnu vit hava tikið eina emotionella avgerð orsakað av teimum ræðuleikunum sum vit síggja verða fórðaðir við hvønn dag sum kanska upp á longri sigt slett ikki væl so tí haldi at vit eiga at fara varisliga fram og tað haldi hetta uppskotið upp á allar mátar borgarfyri at vit fara varisliga fram vit fara umhugsu fram og at vit taka vit taka nøkur stig sum eru væl umhugsaði og sum eru væl forankraði í tí sum øll okkara grannalond gera soleiðisnar at vit eru ein partur av tí teimum samlaðu samtiónunum føroyar gera einki einsamallar og vit raka ongan einsamallar men vit kunnu saman við okkara grannum og teimum vesturlendsku londunum so kunnu vit vera við til at lyfta eina ábyrgd og eina uppgávu sum kann vera við til at leggja trýst á ogsum er høvuðsendamáli við hesum so eg haldi absolutt at hetta er eitt eitt væl umhugsað væl skrivað lógaruppskot ø og tað fer at fáa eina góða viðgerð í uttanland

tak sor ta viðmerkingar høgni hoydal ger so væl harra formaður nú veit ikki hvønn miljistinusen hevði hugan tá ið tosa um heta hr við at tatað evur lætt at posa ta moralsu gloringna og at taka skeivar avgerðir men eer tað ikki so e kal siga tegna tjóðveldi so hava vit ynskt at flokkarnir saman viðgerast týdningarmikil málið sum hetta ikki bara ein einstakar landstýrismaður og heldur miljustinusen er í lagi tí at vrinnir fýra og hálvtrýss dagar frá tí at landsstýrið royndi at standa fram og og og sum sum um mann mann manætlar at gera nakað u siga tí nú seta vit tiltøk í verk móti russlandi uttan vit hava hoyrt nakaðognú sigur miljustinusen at taðat hevur samgongan heldur ikki hoyrt og fari eg bar at spyrja hvørji tiltøk ætlar tit at seta í verk tað stendur áheimasíðunum hjá tinganesi vit seta vørkmen russlandi tað stóð fyri tar stóðu seksogtjúgunda februar og hvat gera tit er hetta
skikk
jatakk ger so væl biljustinsen takk fyri harra formaður vit hava samtykt tað veit jensa tað veit høgni hoydal at vit hava tikið undir við landsstýrismanninum at hann kann hella seg afturat teimum tiltøkunum sum es hevur sett í verk ikki sæð tú sjálvr verið við til tað í viðgerðini í uttanlandsnevndini vesturheimurin ókey í í í í tí ráðførsluni sum landsstýrismaðurin hevur havt og tað snýr seg millum annað um at russararnavnnevndir russarar ikki kunnu ferðast frítt til dømis til føroyar altso tað er eitt av teimum tiltøkunum vit vit vit framleiða ikki flúgvara kompunentar í føroyum so so vit sleppa rímiliga lætt á tí kontíðini men tað eru onnur lond í es sum ikki útflyta flúgvara kompunentar til russland tað eru nøkur slík tiltøk sum es hevur gjørt og síðani hava tey lagt fleiri tiltøk afturat og hava tátta í teimum tiltøkunu sum eru gjørd og tey fara framhaldandi at verða gjørd og eg haldi tað er týdningarmikið at landsstýrismaðurin hevur møguleika til og heimild til at kunna fylgja við í teimum tiltøkum sum bæði es og vesturheiminum annars seta í verk og vera ein partur ein ein livandi partur av teimum sanktiónum sum vesturheimurin setur
ímóti russlandi
finnast betur marsitetiskvinnastift gjørt væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er ein øgilig tíð setta rakari ukraini heilt ræðuleitt men tað sum eg hugsaði um eisini tað er at vit skulu ikki ganga fremst eg haldi at tað er øgiliga neyðugt at vit fáa vísdóm hvat vit gera í slíkari støðu hetta her við at at siga at vit skulu vera við og alt slíkt jú jú tað er í ordan men vit skulu eisini vera klár yvir hvat tað er við at gera um vit nú til dømis ikki fara at útflyta til russland so so kosta teir tvær komma tríggjar fýra milliardir tað vil massar sleppa vit ikki í baronshavn fiska ja men so eri so kunnu vit hvinka farvæl til allan tann nýggja flotan tað sum eg hugsi meira um tað er at vit mugu vera klár yvir hvat vit gera eru vit klár til at

ja takk ger so væl miljistinussen stýrismaðurin sigur í uppskotinum at fiskiváiguavtalan verið ikki ávirkað av hesum uppskotinum viðvíkjandi útflutninginum so eru úttær stóru fyritøkurnar longu av sínum eintingum givnar at útflyta til russlands og vinnuhúsið hevur havt framløgu fyri ja til dømis høvdu tey framløgu á hvat var tað fyri tiltøk sum vóru í klaksvík tað vóru ikki sjómannadagar tað var hitt har høvdu teteirra dagar har greiddu tey frá at í í ringasta føri kom tað kostað kom kom tað kostað tretivu prosent av tí samlaða útflutningsvirðunum tað var orsakað av at serliga fólk her á á norðurhálvkhúlini sum eta á sild og tí fór tð at taka tíð at finna aðrar marknaðir fyri sild men tað vóru tey sinnaði til at gera umboð fyri teir stóru fytøkurar tey vóru sinnaðir til at gera tað og tey vóru longu byrjaði og laksaútflytararnir vóru longu tá fyri einum mánað síðani givnir ella tveim mána síðani givnir at flyta útflyta laks til russlands so at tað nógv av hasum tingunum er ikki so ræðulig sum summi vilja gera tað til tí at fólkið í føroyum tekur undir við tí
er partur av tí ja takk so var vóru ikki fleiri viðmerkingar bíða eg síggi onga viðmerking ná har var eingin viðmerking á so at næstur at røða
fyri frú forkvinna ang skal verða ælkomin at spyrja meg vist eg neyðugt

tað var nemliga tann fýraogtjúgunda februar í ár at larvakjólini hjá teimum c merktu russisku stríðsvogninin fór tvørtur um markið til dombas og mesilurnar byrjaðu at regna yvir ukrainsku býirnar føðistovur og íbúðar blokkar vóru sundur bumbaðr av óneyvum bumbum og krígsbrotsverk uppá stríbo í mario pol í bukkja í kife ein ræðulig innrás við vanlukkuligum fylgjum fyri milliónum av menniskjum ung sum gomul og eitt púra greitt brot á altjóða lóg og rætt ein fullskal læra innrás av einum øðrum landi men til alla lukku so standa ukrainar stinnir og óvikandi ukrainar eru seiðir og volotimircilenski og vitaliklikkikos standa sum vitar fyri ukrainska fólki og allan heimi er verðin soleiðis samansett at um aðrar tjóðir blanda seg beinleiðis í stríði kunnu avleiðingarnar vera vanlukkuligar í ytsta konsekvensi ein triðji heimsbardagi við atomvápnum í arsinalunum hjá fleiri pørtum nato vil hvørki seta flogbann í ukrainskt loftrúmigildi eiheldur seta stivlar á ukrainska jørð av tí sama hvat er tá eftir at gera fyri at vísa ágangandi og stríðshugaðundi spotum at slíkt undir ongum umstøðum kann góðtakast og skal og má fáa avleiðingar tí tað má fáa avleiðingar tað er at køva tað er at kvala at snara kranarnar sløkkja ljósini steingja mørkini tøma hillarnar blokera appirnar steingja kontoirnar rudda loftrúmini og taka marglatins íbúðirnar og stuttleikabátarnir tað vit veruliga hava eftir sum amboð aftaná at hava sent lutir og útgerð til ukraina fyri at tey kunnu verja sítt fólk land og sjálvræði tað er eitt búskaparligt hvørhvørkra tak handilstiltøkini eru í mínum hugaheimi í roynd og verði tað sterkasta amboðið vit hava um tað verður brúkt rætt vælat merkja e u og vesturheimurin og onnur við hava ígjøgnum vikurnar gjørt fleiri sanktiónspakkar sett er í verk útflutningsbann mann hevur fryst kontoir mann hevur eksploderað russland frá sviftskipanina eg kdi kundi hildið áfram tað eru sjálvandi eisini sera ymiskar meiningar um hvør tiltøkini eru nóg hørð persónliga so haldi eg at tey hava gjørt sera stóran mun men eg haldi eisini at tey eru verri enn so nóg mikið men tað sum vit viðgera í dag frú forkvina tað er hvat ið vit í føroyum skulu gera soleiðis at verða at vit gera okkara part ímóti russisku agritiónini lat mit byrja við at siga frú forkvinna at talan hevur verið um eitt satt atgerðarloysi seinastu tveir mánaðirnar russiski herurin hevur nátt at gjørt eina innrás tapt slagið trekk seg aftur rekroperað og lopið á umaftur áðrenn heimildin til at gera avmarkandi tiltøkur í føroyum er bliv sett verk og nústani diskutera vit hvat tð eru við vilja og eg má siga harra formaður ikki vilja vit nakað serligt mann kann skilja stúranina føroyar hevur havt nógvan útflutning til russlands seinastu árini ironiskt nokk júst orsakað av ófriðinum millum russland og ukraina tað var nemliga í tvey túsund og fjúrtan at russland anekteraði krimholvoynna minnist tá hvussu eg helt at es u sa gjørdu ov lítið tá minnist eisini og síggi tá eg hyggi eftir føroyska samfelagnum hvussu føroyar hevur lukrerað upp á hesa harmilig støðu men útflutningurin hjá føroyingum hevur týdning fyri okkara vælstand og vælferð so tað er ómetaliga týdningarmikið at vit taka avgerðir út frá einum væl upplýstum grundarlagi tað haldi eg ikki at vit hava havt inntil víðari tit kunnu lesa viðmerkingarnar í uppskotinum tað er ikki nógv at taka støðu út frá men vit mugu ansa eftir við at lata okkara útflutning diktera um vit vilja fordøma ódemokratiskar innrásir brota mannarættindum og krígsbrotsverkum uttan at vísa tað við at geva tí ítøkiligar avleiðingar samanumtikið haldi at mannagongdin asu tveir mánaðirnar hevur verið sera óheppin mann hevur staðið á vippuni í fleiri mánaðir mann hevur ikki meldað greitt út og nú vil mann geva eina standandi heimild til landsstýrismannin at seta avmarkandi tiltøk í verk persónliga haldi eg at hetta við at bert fylgja es boykottinum tað haldi eg raka forkert bæði í mun til hvørjar avleiðingar tað fær fyri russland men eisini hvørjar avleiðingar tað fær fyri føroyar tí at vit um vit bert samtykkja tær sanktiónar sum es hevur samtykt jam so raka tað okkum at kalla ikki og hvønn mun hevur mann tá gjørt eg hevði sagt ongan sjálvandi at vit skulu lagt eina linju beinanvegin sum allir flokkar høvdu havt ávirkan á og kunna staðið aftanfyri hesi tiltøkini eru uttanrikispolitikkur og tað má forankrast væl í ta politisku skipanina og kann ikki bert stúga upp á ein einkultan landsstýrismann ella tempramangi hjá einum einkuldum landsstýrismanni ella eina samgongu sum tilvildarliga situr tá ið eitt kríggisprestaráð vit mugu hava eina breiða linjuí tinginum og í embatisferkinum annars haldi eg at tað er gott at síggja at samgongan ber fram eitt lógaruppskot sum egentiliga skapar eitt ávíst fordømi fyri at vit í framtíðini kunnu hava víðkaðar uttanrikispolitiskar heimildir og kunnu vísa til hesa heimildina fyri at staðfesta at handilspolitikkur er føroyskt málsøki tað er so í øllum førum einki skjal frá nøkrum donskum ministerii sum bendir á nakað annað hetta merkir at vit framyvir kunnu gera líknandi tiltøk í verk um politiski myndugleikin setir sær so fyri lat meg staðfesta beinanvegin at inn til víðari so haldi eg ikki at vit hava tikið ábyrgd av hesari kreppuna eg haldi vit hava eina metábyrgd vit hava valt ikki at tikið hana og eg haldi at prosessin hevur verið skeiv mann hevur eina uttanlandsnevnd og landsstýrismaðurin hevur verið í samráð við uttanandsnevndina einaferð um hetta málið men annars er tað eingin politisk linja sum er nóg breið her á tingi fyri okkara uttanríkispolitikk og fyri hvussu vit skulu handfara ukrainakreppuna tað haldi eg er so ómetaliga harmiligt mann hoyrir tað í viðgerðini í dag hvussu langt partarnir eru frá hvørjum øðrum tí vit hava ikki havt høvi at tosað saman áðrenn allar meiningarnar koma fram her í dag til fyrstu viðgerð og so kanska kanska fara vit at nærkast hvørjum øðrum til triðju viðgerð um tað yvirhøvur kemur so langt eg loyvi mær at ivast men tað má vera broytt forankra harafturat haldi eg at tað kann fáa sera noyiligar avleiðingar um mann velur bert at gera hetta soleiðis at landsstýrismaðurin fær eina standandi heimild til at gera tiltøk fyri tað fyrsta so haldi eg persónliga at tey tiltøkini sum es til dømis hevur sett í verk raka okkum so mikið lítið at vit kundu líka so gott samtykt tey og so kanska havt eina at royna samvitsku men tað hevði ikki rakt okkum upp á nakran máta tí tað ikki hevði ragt russland upp á nakran máta so í so máta haldi eg at eg fór óambisjøst mann má seta tiltøk í verk sum muna visti mann vil seta tiltøk í verk alt annað tað er at bara at gera tað uppá kvamsvís so hetta við at geva heimildina til landsstýrismannin tað loyvi eg mær stórliga ivast í um tað gagnar innsatsin mótvegis russland og eg haldi eisini at tað ger tað at tær avgerðirnar sum verða tiknar vera ikki forankrar í politisku skipanini soleiðis er øh men samanumtikið frú forkvina so haldi eg at tað hevur stóran týdning at vit gera okkurt og at vit gera nakað sum munar tí at støðan er so djúpt tjúptað alvorlig eg haldi fólk faktiskt hava tað við at undirvírdera hvussu alvorligt tað er tí tað liggur so fjart frá okkum men støðan er alvorlig og tað haldi eg at vit mugu taka á okkum og taka á
gøru av takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerk
merkingar fyrst er tað ruttvang ger sovæl takk fyri ja nú datt viðmerkingin hjá mær burtur til biljustinussens og nú fær bjarni káraldsson ta viðmerkingina men men eg hugsi um detalieringskræddna hon hon fevnir víðað í dag fyrr í dag tá viðgjørdu vit um vit við lóg skuldu játta strandferðsluni fimm hundrað túsund at gera eitt skíli á syðradali og nú viðviðgera vit eitt uppskot sum gevur einum landsstýrismanni ræði yvir um vit skulu gera samtjónir hvørjar samsjónir hvussu og nær at mann leggur tær avgerðirnar í hendurnar á einum manni og e eg komi við viðmerkingini tí undanfarni røðari biljustinussen sigur jamen sjálvandi fer landsstýrismaðurin at tosa við samgonguna í minsta lagi altso vissu sovorðnar avgerðir ikki hoyra

takk fyri frú forkvina lat meg byrja við at siga at tey seinastu trý árini tá hendan samgongan hevur sitið tá haldi eg júst tað at landsstýrismaður landsstýrismenn hava havt heimildir til sjálvir at taka avgerðir í málnum sum kanska burdi verið her í tinginum eg haldi tað hevur víst sær ferð aftaná ferð at tað kann vera politiskt eitt stórt problem skal iki fara inn í konkretum dømum men ímynda tær fantilsi um es hevði ein sanktiónspolitikk passeraðan upp á einkommiser tað ikki bertu til altso es kann velja ímillum at hava tær somu sanktiónirnar sum stger illa a hava víðkar sanktiónir eitt sindur sum vsum vit viðgera her í dag men teir tyngast limalondini tyngast finna kompromi og so er tað tað hetta hevði svarað til at eukommeserarin hevði einsamallur kunna gjørt av hvat fyri politikk egug hevur mótvegis innráðsin av ukraina
tað er eitt paralell sum eg haldi eg vert havi ment ja takk
sovarda djóni nolsø joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg haldi at bjarni kárasen hevði eina góða røðu og hetta er rættiliga alvrligt vit standa her og kjakast meðan fólk doyggja í hópatalu tað er alvorligt og eri samdur í at vit hava eina sanniliga eina metábyrgd tá tað kemur til hetta og eg sakni eisini at vit kanska hava eina meira breiðari linju sum sum røðarin er eisin r inni á sum eg fór enkurá broytt politiskt vónandi kemur landstýrismaðurin við við tí eisini tá ið hann fær orði og og og vísir tað eisini í verki seinni kjakið bor bráð av at vit seta menniskjalív upp móti peningarligum áhugamálum tað tað vil so vera í somum førum eg haldi bara at vit sjálv eiga at taka eina støðu eina greiða støðu og ikki bíða eftir es og í norra ella hvør tað nú enn er vit bíða eftir vit taka støðu her vit eiga at seta tiltøk íverk mútir russlandi

jsn gersovætakk fyri frú forkvina ja altso til dømis til dømis hetta her við at nú bára stei nielsen løgmaður sagt at vit halda okkum upp ímóti sanktiónirna hjá es og vissu tað skal vera politikkurin jamen so fara vit sansýnuvís slett ikki at merkja til tað her á leiðir tí at tær sanktióninar verða slettisi umfevndar sum sum høvdu ávirkað føroyar tað er tað eina og so tá tað kemur til barenshavið jamen so leggur mann seg upp til hvat tit norra ger altso mann tosar slett ikki um hvat mann hvat mann vil sjálvur altso mann heldur bara í skjúrtuveglunum á onkrum øðrum og tað haldi egr simpultenn so harmiligt øh og tað er jú bara diskussiónina um um mann vil taka ábyrgd politiskt og seta sær nøkur mál tú mann má minnast til at hetta hetta snýr seg altso um at russland hevur traðkað yvir á eina eina so gráva grensu sum er at gera eina innrás í eitt annað land og i hundrað túsund fólk allarhelst er deyð av júst somu orsøk altso er vannvit tá er fimmogtjúgu prosent av samlaða útflutninginum tað tað tað bli
tiknar eitt sindur afturímóti talkvayi ja takk
kørni hoydal ger so væleg haldi at batin kára sum petersen rakti seymin høvdið eisini tá hon fór inn á heimildirnar sum varð rivnar í sínum uppskotinum og eg veit ikki hvussu hvussu rætt eg segði teg mínari røðu men men í veruleika siga vit her at vit skulu berjast móti einum bóllmenninum diktatori við at geva okkara egna landsstýrismannum diktatoriskar heimildir og tað hengur slett ikki saman og tað er heldur ikki neyðugt um mann bara tímir at tosa við flokkanum við teir hvørt orðaskifti her í dag frá øllum flokkum at gera semlur í tað sum verður gjørt ja um koyrist tú málið fyri tingi so verða tær tey tiltøkini gjørd her og eisini hatta við at bíða eftir eða sum dámar er altso vit sita tær ikki við í borðið har vit sita ikki við til at viðgera hvørjari tiltøk skulu gerast og skulu so bara fylgja teimum
tað hangur ikki saman
jajarni rasmpetersen gersovæltakk fyri frú forkvina eg eri nemliga rættiliga bilsin av at hetta uppskotið er komið so langt sum at eg komið til fyrstu viðgerð tí eg hevði trúð at onkur í kristiskministerinum ella utanríksministerin lla statsministerið hevði sagt hóhó nú byrjað nú byrja tit at nærkast onkrum sum kanska skuldu verið á okkara resort tað tað er tað so til sínlátandi ikki tað eg bara fegnast um tí so e má onkursvegna viðurkent at at hetta her er nakað sum føroyingar umsita øh og inntil víðari haldi eg hetta er øgiliga óambitijøst og eg haldi eisini tú kansn draga nøkur paralellur altso hetta følist eitt sindur sum tá ið tá ið torskild bankalóggáva niðrifrá kemur her inn sum sigi mær at men hetta hetta má mugu vit gera fyri tað harmoniserar við europeiska lóggávu tað eitt sinur tað sama ttað erikki ein spurningur um hvat vit vilja tað erbara ein spurningur um at fylgja aftaná tað haldi eg tað haldi ikkiki røkkur serliga langt serliga tá ið tær sanktiónir sum eru í gildi slt ikikoma at raka okkum yvirvur tað skilji
takk fyri ja takk næstur at røða er páll
úgangsstøði haldi eg fari at at rósa landsstýrismanninum og fyrisitingin um fyri at fyri at royna at skrúva saman eitt eitt lógaruppskot sum sum er væl fyrireika og tað sendir kanska eitt sindur í kontrast við ta drúgvu tilgongd ella tíð sum høvdu hevui tikið síðani síðani innrásina eg má siga tað var tað var ein øgiliga harmilig søða tá ið vit aftur sóu veruliga andlitið á russiska staldsvaldinum tann fýraogtjúgunda februar tí vit sum eru vaksin upp við sum unglingarar við kalda krígnum vónaðu hvussur at at vit høvdu lagt tann partin av av heimsstøðuni afturumokum har sum tað var so svarthvítt sum sum sum tað var uppi gjøgnumbæði trýssini g hálvfjerðsini og fýrsuni og og vónaðu at tað var ein ein ein betri tilgongdi á heiminum millum tey táverandi stórveldini russland og og usa so tað var eitt eitt ordiligt ordiligt afturstig fyri fyri mannaættina at at síggja tað at at russiska statsvaldið í veruleikanum ikki hevði broytt seg nakað hóast tretivu ár vóru farin síðan múrurin fall og lagnar sum í dag liggja í klemmu eru jú ómetaliga nógvar og vit síggja eisini dagligu avleiðingarnar av tí eisini í føroyum fólk sum ganga millum okkum sum eru rikin frá familjuog frá heimi og og noyðast so at at sløðast á okara afstrætum í hesum døgum tað er syndaligt at at at vit skuldu uppliva tað og tað er eisini r syndarligt at at okara uppvaksandi attarlið skal fáa sovornur flaicpak til til ein annan heim enn tann sum sum eg onkursvegna trúði at vit vóru ferð við at byggja upp enn tað sum eg síggi í tag til hetta her sjálva lógaruppskotið sum er lagt fram so havi g eitt sindur kenslur av at at at vit spæla fólk í húsi eg haldi ikki tað er nóg greitt hvør okara leiklutur er og eigur at vera ímóti tí danska leiklutinum danmark hevur jú um vit vilja titl ikki sambært teimum sum vynskja tað yvirvalsrættin í føroyum og harvið hava teir væl eisini rættin til ati at siga hvørjar hvørjar avgerðir skulu fremjast eisini í føroyum um um um sanktiónir verða settar í gildi ella ikki so tað tað tað virkar eitt sindur eitt sindur eitt sindur sum at vit royna at hevja okum og og spæla eitt ella annað sum vit í veruleikanum ikki eru eg haldi eisini at lógaruppskotið sjálvt um tað erstórt í vavi so haldi eg tað er øgiliga lítið ítøkiligt á tann hátt at at undir øllumsøðum fær landsstýrismaðurin eitt ómetaliga stórt vald á hvat hann ger og ikki ger sjálvandi kann hann samskifta við uttanlandsnevndina og alt gott um tað men samstundis er tað landsstýrismaðurin sum fær ómetaliga stórt vald til at gera av um um vit skulu hava sanksjónir ella ikki og hvussu skulu tær so raka hesar sanktiónnar í dag hava vit øgiliga samstarv handilsins samstarv við russlandis mann sær burtur frá tí sum hevur við havi og fiskivinnu at gera útflutningav fiski og og spurningurin er viðurskiftir sum tey sum hava við matvørur at gera vera tey eisini rakt ella fevna tær sanktiónirnar eisini um tey viðurskiftini hjá øðrum londum og visti ikki gera tað so blívur tað so blívur tað kasmansiga so blívur tað uppaftur meira ein mallón o har sum mann bara frá samgonguna síðu onkursvegna at royna at markera okkurt tí at andin í fólkium er at mann skal gera eitt annað og tað kann virka eitt sindur eitt sindur eitt sindureitt sindur lættisappakent vist tað bara er tað sum liggur í tí og tá haldi eg onkursvegna ger seg inn á andanog í uppskotinum vistu vit bara gera tar her tí at tí at onkur annar ger altso tá ið landstýrismaðurin var út við hesunher fyrsta umfari fyri tveimum málaðu síðani tá minnist tað varð ein samrøða við danska uttanríkisráðharan og tá snúði tað seg um at danir skuldu standa okum ganga okum til handar í øllum viðurskiftum bara við vildu standa saman við europa og vesturheimunum tí kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin er tað nakað umeta ella er tað eisini bara ballónir er tað nakað ítøkiligt samstarv millumdanmark og føroyar í so fall at okara saktiónir kosta føroyska samfelagnum nógv og at vit einki fáa afturfyri og so kunni eg hugsað mær at enda at at spurt landsstýrismannin um mann vist mann gera ein ein koordineraðan innsats í norðurhøvum millum ísland og serliga norra og føroyar er tað nakað samskifti millum teir partarnar fyri hvørjar sanktiónirnar skulu vera soleiðis at vit tryggja at at at at vit ikki uppá skift blíva eitt eitt slaks smutthull anttil føroyar ella ella
ella norra takk fyri fólkina ja takk her vóru onkrar viðmerkingar beint á løgu jacobsen ger so
vita hvat samskifti hevur verið í hesum heri uppskotinum og hvørji iva man hava verið
takk fyri
jú takk fyriforkvinna takk til beint løvu jakobsen eg má siga tað ati hóast eg eg eri ein tingmaður sum stórsa eri á hvørjum teg eri í einasta einum fundi eg haldi ikki at eg havi mist ein tingfund í eini sekstan ár so havi eg fingið absolutt null kunning um hasahe málið í teir tveir mánarnar so so tað er at tað sigi eg nokk so nógv haldi eg og og tað haldi eg ikki er nøktandi tað er avgerandi neyðugt og av størsta týdningi at skulu vit fremja eitt mál sum hettar er at tað er so breið semja um tað sum gjørligt í politisku skipanini og at mann kennir tað sum mann hevur verið partur í at at bæði ígjøgnum arbeiða men men eisini at definera hvussu raka tær sanktiónir sum vitsum vit ætla at at at seta í verk og hvørjar avleiðingarnar eru av tí tað haldi eg ei alt ov leys heimild at geva landsstýrismanninum dømikraftina tilat meta um hvørja ávirkan tar fara

ta takk javnin valsegði jóensen ger so væl ja takk fyri fyri forskíina ja áðurvert røða hjá pálli er eina túgvu og sum nertur við nógv av teimum versiligasu tingum í hesini er og u vil eisini taka undir við tí sum mann sigur í byrjandini at tað er gott at landstírismaðurin kemur við tí og so eru tað kanska nøkur lítir sum mann so kann hyggja uppá nærri uppá men at vit sum sjálvstøðu tjóð kunnu taka avgerðirnar sum vegna okkum tað er et øgv týdningarmegið haldi eg at vit ikki skoða so nógv nógvi onnur gera men vit taka okkara egnu støðu men so ver tað tað her sum hevur verið frammi eisini kjakin ella skepsisin frá nógvum sum føra fram í dag æt ja so so fær putin at straffa okkum aftaná í barnashavninum hvørti sínum føroyar eru ein stór tjóð tá i tað kemur til fiskivinnur hann kann ikki bara so uttan víðarinóglum skera okkum aftaná tá ið attað her r hent um vit seta tiltøk í verk tí vit eru sanniliga stór tat skulu iikki gloyma í eisuni her ha at tað er viktut at at tað eisini er eitt lív aftaná og at vit eisini vera fyri hildin sum ein stóran

takk fyriforkvinnan eg kundi lagt afturat til gjónar nolso joensen at at vit eru bæði ein stór tjóð men vit eiga eisini at vera ein sjálvstøðugtjóð og so hevði tað verið ómetaliga nógv lættari hjá okum at fyr at haldi kum fyri hildið okkum til hetta málið tí so høvdu vit ikki øll tey ivamálini sum máttu vera millum millumdanskar myndugleikar og føroyskar myndugleikar øhja eg haldi tað er tað er øgiliga neyðugt at vit signalera rætt at vit standa saman við vesturheiminum men tað er eisini líka neyðugt at vit kenna til sumstansin og avleiðingarnar av tí sum vit gera og eg haldi at tað er at heingja ov stórar byrðar um hálsin á einum manni ella í hesum førðnum einum manni einum persóni í í føroyum í einum so stórum málismissii hetta málið eigur at hava hava fleiri herar sum sum bera málið ígjøgnum og tí skuldi kunnleikin til sumstansimálin og eisini avleiðingarnar av málinum verið hjá fleiri herum er í tingunumjá
okkum øllum takk fyri ja takk næsta røða er ingilíin didreksen
sætakk fyri frú forkvinna beint nú er eitt blóugt kríggj í ukraina puturin hevur valt at gera innrás í ukraina og í eina grannatjóð ví eitt ósekt land tað fyrsta europeiska innráðsin síðan annan veraldarbardaga og tað er álvarsamt í føroyum hava vit onga hermegi kanska tíbetur men vit kunnu gera okkara vit kunnu seta nøkur tiltøk íverk ímóti russlandi og tað er nakað av tí sum hevur verið fram í orðaskiftunum teir seinastu dagarnar sum eg ikki ordiliga skilji kann man siga altso skal hvør er tað sum skal avgera hvørji stig vit taka í føroyum móti russlandi í miðlunum í gjár so hevði landsstýrismaðurin jensarana sagt at avgerðirnar fyri føroyar tær verða tiknar í mun til hvat norra ger norra bestemmar um eitt bann fyri russiskum sfiskiskipum í føroyum skal setast í gildi alt eftir hvat norra ger so ger føroyar tað sama og altso eru vit farin undir norra aftur skulu vit senda stórar avgerðir til stórstingið í oslo at taka støðu til eg haldi hettað er eitt demokratiskt sjálvmál tá føroyska fólkið hevur ikki valt politikarar á ting fyri at senda avgerðir til noregs tí vit eru sjálvir vald her at siga ja ella nei til russisk fiskiskipi fyrst so segði løgmaður at tað var es ella vesturheiminum sum vit skuldu fylgja við teimum tiltøkunum sum komu sektanda apríl so setti es havnastongsil í gildi fyri russisk skipi men nú er tað so norra sum vit skulu fylgja hso segði landsstýrismaðurin eisini at vit gera bara vit seta bara tiltøkini í verk um vit eru avgerandi fyri at putin steðgar innrásini í ukraina men heilt ærligt føroyar verður ongantíð avgerandi í sær sjálvum og tað verða størri lond heldur ikki í sær sjálvum men um vit saman við londom í vesturheiminum taka støðu til og taka nøkur tiltøk í verk vesturheiminum so vitsaktans eru partur av sum vit í hesum kjakinum aftur aftur siga vit eru partur av vissu vit samansetta tiltøk í verk so kann tað steðga og rigga í stríðunum móti puti landsstýrismaðurin hann segði nøkur føgur orð tá ið kríggið byrjaði tað kundi verið eg og tað kundi verið tú men hvar eru tey føgru orðini nú tá ið landsstýrismaðurin sigur at vit bíða eftir norra takk fyri frú

forkvinna eingin í heiminum skal vera í iva um hvørjum føroyar standu undir liðini á føroyar vit føroyingar eiga í øllum lutum við øllum teimum amboðum vit hava at stuðla ukrainska fólkinum at stuðla ukraina einum demokratiskum landi sum evur blivið í álopi av russlandi og ein og hvør sum fylgir við hvussu russar fara fram í hesum døgum vita at søgan som fer at standa eftir hetta verður ein ræðusøga um nakað ikki bara eitti álop men eisini um eitt sera harðrønt álop har tey sløg á vápnum sum hava verið brúkt bæði mariopol og í bukja og hvar aðrastaðni tað hevur verið eru vápn sum eiða og skaða fólkið óneyðuga óneyðuga nógv tað er ikki bara tað er ikki bara herinum ella herfólkið man leggur eftir tað er sevilfólkinum og tað er ja søgurnar eru so ræðuligar ati mann orka næstan ikki at fylgja við men tað hava vit eina ábyrgd at gera frú forkvinna eg haldi heldur eingin ivi má vera um at hetta løgtinguflokkarnir mugu samstarv og standa saman í málinum sum hesum vit mugu lyfta okkum upp um hetta her millum andstøðog samgongu og ganga saman og semjast um hvørji amboð hava vit føroyingar at brúka sjálvandi er at tað hevði verið rætt vis landsstýrismaðurin hevði havt kallað sendifólki heim úr russlandi beinanveg hóast egslondini ikki gjørdi tað og orsøkiliga halda er at vit hava júst eina føroyska ambasati vit hava sendifólk hvørs høvuðsuppgáva er at fasiliterað at vera við til at byggja út handilssambondini hjá okkum tann uppgávan er jú ikki til staðar í tí løtu at kríggj brestur á føroyar hava ikki ein leiklut av at viðvirka í friðarsamráðingum tíverri vit eru ikki it sjálvstøðugt land við tav irta heimildina so er hin hitt øki sum har vit veruliga kunnu gera mun tað er sjálvandi í mun til okkara útflutning og har er spurningurin hvat er rætt at gera tí at prísurin ein er prísurin sum vit kunnu betala herum nú fyri at missa ein av størstu marknaðunum hjá okkum men nakað annað er eisini prísurin í hinum endanum við at vera passivur og ikki vísa at mann brúkar tey amboðini mann hevur um veg leggja hondina á hjarta hava vit verið í ólvurlig við at russland gjørdist ein so stórur partur av okkara marknaði fyri fiskaútflutning væl omanfyri tvær milliardir í fjør eg haldi at tað hevðiverið rætt um landsstýrið beinanvegin kríggibreyt á meldaði út at ja men hygg her vit fara at arbeiða fyri at flyta okkara útflutning til lond sum vit kunnu hava álit á eru demokratiskt lond sum vit kunnu hava álit á ikki loypa á grannalond og og føra kríggj men eg skal ikki standa her uppástanda at uppgávan hjá landsstýrinum ella okkara uttanrikisráð harra jensarana er løtt hon er sera trupul men lættari mátta verið um mann samlaði flokkarnar og fekk semju um hvat er tað rætta hjá okkum at gera ein stórurtann størsti utpflytarin fyri alifisk meldaði rættiliga tíðliga út at tey fóru at sleppa russiska marknaðinum og tað er kanska ikki so trupult at gera um mann frammanundan kanska hevur avgjørt tað soleiðis skal tað vera tí at tað er eisini avbjóðingar fyri okkara fiskaútflutning vit vita jú væl at russland ikki altíð ella knappligt kann finna upp á tekniskar handilsforðingar tagava við tí og upplivað fyrr at tað knappligaeru ting sum gera at tað verður steðgað ella tað verður eyka eftirlit ella tað vera trupulleikar við heilsumyndugleikunum og so víðari so víðari men tá tað snýr seg um at vísa hvat føroyar vilja so haldi at jens arana átti at sett seg niður saman víøllum flokkunum eg eg virði tað uttanlantsnevndan og viðgerð hesu málini men eg haldi ta e ein avbjóðing at vit ikki hava sum har allir flokkar eru umboðaðir har allir flokkar kunnu verða við til at taka avgerð tí hetta er o serstøður og tá plaga tingið ofta at seta eina serliga nevnd at viðgera tá ið tað er sermál og hetta er ein serlig støða kríggj europa eru tað mest alvorliga vit hava upplivað í í øllum førum í mínari tíð og og vit skulu heilt aftur til seinna heimsbardaga fyri at uppliva nakað so álvarsamt í europa harra formaður frú forkvinna eg haldi ati vit eiga at hugsa um at føroyar skulu alment melda út at føroyar hevur sínum egna politikk á hesum økinum tí vvisu vit hyggja eftir øllum teimum átøkunum sum eeðsu sett í verk og tá skulu vit minnast at russland longu aftan á tey høvdu herstikið krimm hálvoygna tá innførdi russland jú bann sum svara upp á tiltøkingini hjá es londunum banna ímóti innflutningi av millum annað á fiskavørðum og landbúnaðarvørðunum frá hesum londunum sum tí í dag tað gevur onga meining at tey ætlau at steðga sína útflutningmen visu vit hugsa um okkara útflutning vissu føroyar meldar út at vit sum ein av teimum londunum sum veruliga hava ein stóran útflutningsrussland av álvara fara niðurliga at so ikki í morgin men siga at nú fara vit tað niðurliga t vit fara at steðga hesum útflutninginum vit fara at leggja um til aðrar marknaðir í øllum førum semjast um at gera nøkur átøk sum gera mun sum síggjast aftur soleiðis at heimssamfelagið sær at føroyar ger tað vit kunnu gera fyri at vísa at eisini vit vilja lyfta okkara part fyri at steðga putu men at enda frú forkvinna bara at siga til landsstýrismannin í uttanríkismálum tjóðveldi og vit øll inni her eru vísir vilja sera fegin standa saman um álvarsmál sum hetta men tað krevur eisini at landsstýrið samlaðr flokkarnar til samráðingar og dagliga eg standi her sum tingfólk og havi næstan einki innlit í fakta á hesum økinum tí løgtingið
far alt ov lítla kunning í hesum málum takk fyri ja takk næsta røð har var viðmerking frá
av beintum løgu jacobsen ja takk fyri fyri forknað góð røða hjá bjørt samuelsen og eg eri so púra samd í at hetta eri álvarsligt tá okkurt má gerast og vit frálíktaldu eisini at bjørt samuelsen nevndaði seg við at føroyar sjálvar eiga at koma við einari meting tí tað var kanska eitt sindur undirhundarsamt at hoyra javnarflokkin tosa eitt sindur um at um vit bara skulu fylgja nei norska stórtinginum tá ið tað ofta er tað vit bara skulu fylgja danska fólkatinginum men eg hugsaði um at spyrja bjørð samansend júst tað um vit sjálvi tóku eina støðu um tað kanska onkursvegna eisini kundi veri um at siga ein kanska ein upphæddur grei
bar ein støða takk fyri
ja takk bjørt sámalussen ger so væltakk fyri at eg haldi at vit eiga at taka egnu støðu tí vit hava slett ikki øllist tingini sum es nú bannar útflutning til russlands av ella innflutning frá úr russlandi av hálvfems níggjuoghálvfems prosent av tí hava tað ikki viðkomandi fyri føroyar og tí blívur tað eitt sindur so eitt tað gevur so ordiliga meining bara at fylgja es í hesum málinum tí mást eisini víst á norra og ísland sum kanska gevur eitt sindur meiri meining men sum eg segði uppgáva hjá uttanlandsráðharrum er ikki løtt og tað eiga vit eisini at ásanna vit eiga ikki at standa og lata sum umhevtni nøkur løtt uppgáva hjá jensua og rana tí tað er tað ikki men tað er sera umráðandi at vit hyggja eftir hvat kann føroyar gera sum veruliga ger mun og har eru vís í at mann kann um mann tekur lógvatak saman tað varð framsóknin mær hjá fólkaflokkinum nevndi at tað er við við norðurkorea og og kimjongul ja eg spyrji er nakað mark fyri hvønn vit samstarva við altso eg meini putin er hann pættifriðari enn leiðarin í norðurkorea so sum støðan
havan er í dag nei tað er hann jú ikki ja takk næsta røða er sirið stenberg
ger so væltakk fyri frú forkvinna sum tey flestu hava víst á so eru kur í eini sera álvarsamari støðu nú russland hevur lopið á ukraina og í og í kríggi eru tað væl ikki nakrir vinnarar tað eru bara taparar stutt aftaná kríggið breyt út tá varð uttanlandsnevndin samlað og løgtingið stóð saman um at mann skuldi seta revsutiltøk í verk og at okur vildi fylgja vesturheiminum og á heimasíðuni hjá løgmansskrivstovuni liggur eitt tíðindaskriva um tað frá seksogtjúgunda februar so tað hevur verið nokk so tíðliga at mann valdi tað og síðan tað tá hava okur ikki frætt so nógv annað enn at mann vil fylgja við í hvat hvat gongur fyri seg londuni rundan um okkum hvat ger es o hvat ger danmark og hvat ger norra men eg haldi at spurningurin sum okur mugu seta okkum er sjálvandi hvat vel føroyar vistimann hyggur eftir norra til dømis so vorðu tað greinar frammi í gjár sum segði tað at teir høvdu økt sín samhandil við russland hann var ongantíð vurt størri enn í løtuni stóð ta í gjár ffrá norra so egveit ikkium tað er tann vegin n okur klu hyggja eg haldi t okurskulu hyggja inn í okum sjálvi og vita spyrj okum sjálvu hvat okur halda rætt fyri okra land og okra fólk eg haldi at at hetta snýr seg eisini um pengar og moral og tað er tað er sjálvandi kann vera ov foreiniligt í nógvum førum meg haldi at tað eitt sindur tað sum orðaskifti p á einannan máta draga seg um eru okur til reiðar til at ofra eina inntøku fyri tí sum okur halda er rætt tað er væl tað sum er spurningurin eg haldi at okur mugu gera upp við okum sjálvi um okur halda at tað er rætt ella skeivt at handla við eitt land sum loypur á sítt grannalond sum bumbar og drepur frá hond og mann sá sjálvt myndir at føðandi konur komu út av num sjúkrahúsi sum bleiv umba har børn og kvinnur lógu inni so vítt eg man fara vilja okur vera við til at góðtaka tað nei tað haldi eg ikki tað haldi eg hld ikki nakar vil her tí hetta er eitt álop á menniskjur og okra medmenniskjur og á øll okra demokratisku virðir á menniskjarættindini á á frið og frælsi í heiminum o eg ivist ikki í at søgan kemur at prógva at okur gera rætt í at seta tiltøk í verk og tað er eisini rætt sum fleiri hava sagt at tað eru eisini aðrar støður mann kann smeta við hetta her har mann eisini átti kanska at havt t handlað øðrvísi men tað skal ikki frátaka okum frá at gera tað sum okur halda eg rætt nú nú fyri tím at kanska onkur aðru tíð kanska hevur gjørt nakað sum mann ikki helt at mann burdi tað sum kann vera eitt sindurfortvølandi tað er at tá i mann lurtar eftir orðaskiftunum so virkar tað ikki sum at tað er semja í samgonguni um mann skal seta nøkur tiltøk í verk og tí virka tað eitt sindur undarligt hvat eg man vil við hesum uppskotinum men vist mann tekur tað konkreta uppskotið so leggur tað upp til at landsstýrismaðurin fær nakrar rættiliga víðar heimildir til at seta tiltøk í verk við kunngerð og eg gangi út frá at uttanlandsnevndin fer at lýsa tað nokk so væl tí tað má vera soleiðis at tá ið mann setir tiltøk í verk so er tað nakað sum løgtingið samtykkir og og er partur av soleiðis at at uttanríkispolitikkurin hjá føroyum kann ikki verða stýrdur av einum persóni tað má vera løgtingi sum stendur aftanfyri tað er samtyktur sum mann fer at velja tí at tað hevur eisini avleiðingar so eg gangi út frá at at taðn verður gjøgnum uttanandsnevndina og løgtingið at mann fer at handla ein partur av hesum her tað er tað mann vil gera átøk tí mann er stúrin um at mann er lopin av demokratii okur kunnu ikki loypa okkur egna demokrati um í tí prosessuni aðá tá tá tá hongur tað ikki ordiliga saman í løtuni eru tað ikki nakrar serliga sanktiónir frá føroyskari síðu men okur hava staðið saman um at fáa fólk til føroyar sum eru komin úr ukraina tí atistøðan er soleiðis at tey ikki kunna vera har og okur eiga sjálvandi eisini at standa saman umtey átøk sum fara at koma nú sjálvt um tey nokk ikki altíð vera so so lætt og eg skilji gott at summi er stúrin tí at onkuntíð kosta tað eisini at gera tað rætta men eg trúgvi at í longdini hyggja okum sjálv í eyguni so er prísurin dýrari við ikki at gera nakað tað tað haldi egtakki
fjørt
ls ein eina viðmerking takk fyri ja øaltso eg haldi fyri sovítt at vit eiga at eg veit ikk hvussu shval orða men men eg haldi at vit skulu stuðla landsstýrismanninu after rætt í at hann er komið í hesum uppskotinum tað sum eg bara eftirlýsi og sum eg haldi øiliga nógva eftirlýsa í dag tað er altso til dømis ein eini útgreining av hvørjar avleiðingar eru visu vit gera ymisk tiltøk fyri altso hvørjr avleingar eru fyri okkum til dømis tá ið vit tosa um at steingja havnnar sum es hevur gjørt fyri russiskum skipum hvørjar avleiðingar eru um vit steingja havnnar hvørjar avleiðingar eru í tí løtu vit niðurtrappa okkara útflutning av og leita eftir øðrum marknaðum sovorðnar útgreiningar sum vísa altso ein føroyskan kontekst tí tá mann lesir eitt uppskot so snýr tað seg eilga nógv um es og altso meginpartin av tiltøkunum es setra í verk eri øgiliga órelevant fyri okkum tí vit hava ikki tær framleiðslurnar sum es hevur av ymiskum til dømis slíkt sum kann stuðla undir vápna framleiðslum

siristenberg takk fyri hara formaður og takk til bjørs hannulsen ja tað er tað er gott tat atta uppskotið kemur tað tað er tað haldi g øll er samd í og tað má sjálvandi setast í ein føroyskan samanhang og tað eru greiningar sum skula gerast fyri at síggja tey ymisku átøkini tað er nettupp tí at tað má fara í eina viðgerð altso eisini her í tinginum og tað kann ikki vera ting sum sumaltso tá haldi egat tað er ein øgiliga víð heimild visti visti eg havi skiltað uppskotið rætt at landsstýrismaðurin av sína egnu ávum kann seta øll møgulig tiltøk í verk soleiðs sum eg lesir hat aðvr øgiliga stór víð kunngerðarheimild og tí máta sjálvandi í utanandsnevndina og í tingi soleiðs at mann fyrki gjørt tær greiningarnar sum mann veit eisini hvann man tekur støðu til taðeingin ivi um tað
ja so er tað
ja øh takkfyri hara formaður eg skal ikki sum so leingi um orðaskiftið eg havi bara hug at viðmerkja tað ati fólkaflokkurin tekur frástøðu frá tí sum hendir í í ukraini og tekur frástøðu frá tí sum russland hevur gjørt tað er fullkomiliga óforstáiligt at innvadera eitt demokratiskt land í europa og skapa ta keppu sum er íkomin hvar fýra milliónir flóttafólk eru farin í er landinum og hvar landið liggur og skelja sovorði tað kunnu vit ikki góðtaka sum eitt demokratiskt land í føroyum eg vil eisini siga tað at vit eru partur av vesturheiminum fólkaflokkurin stendur fyri at verja tey kristnu vesturlendsku virðini og vit eru partur av natu vit eru limir í nato og tað er tann felagsskapurin sum hevur tryggja okkum heimsfriðin og friði í vestureuropa líkasoðn seinna heimsbardaga og vit taka eisini undir við at tað verða sett tiltøk u verkímóti russlandi sum allur vesturheimurin e eisini ger tá tað er sagt so vil eg siga tað at sjálvandi mugu vit í føroyum taka støðu til ítøkiliga hvørji stig við vilja taka tí tað eru eisini vitalar føroyskari interessur sum vit mugu hava taka heimsin til sum ella onnur lond gera tá ið mann setir tiltøk í verk og her hugsi eg serliga um fiskivinnusamstarvi við russland sum sum er eit i vitt vitalt áhugamál fyri føroyar so tað tað tað er ikki nakað sum vit kunna seta yvir stýr soleðsnar sum okkara fíggjarstøðug á okkara land sær út og og tí eru vit ikki bundin av at fylgja hvat mann siga hvat ið eul gerina venduvís ella hvat norra ger nevnduvís tað má vera ein føroysk ein føroysk loysn sum sum verður funnin sum verður tikin við støði tí konkretu støði sum uppstendur tá ið ið tað verðu neyðugt at seta fram tiltøk her er so lagt fram eitt eitt uppskot sum er ein heimildarlóg sum gevur landstýrismanninum í uttanríkismálunum nakrar heimildir tær eru ikki fríar og tað tað raka ikki okkara fiskivinnusamstarv og l vegi hen eigað iki at gera tað í hvussusferð og hvat fyri parlamentarisk kontrol tí sum skal hava viðvíkjandi teimum tiltøkunum sum verða set í verk er altíð mann nakað mann kann diskutera og tað má so uttanlandsnevndinfinna út av í tá ið uppskotið verðu viðgjørt men tað er onkur sum va hava heimildirnar og tað ber ikki til at kalla løgtingin saman hvørjum mann skal taka eina fyrisikaliga avgerð um soma at siga sjál fylgin skal skal landsstýrismaðurin tá ið havan tekra avgerð áðrennhan tekra avgerðir ráðførast ví utananshondina og tá ið tað dragas teg um viital føroysk áhugarmál sum ganga út fram maninnkalla ta politisku skipanina til tilumrøðua teimum tiltøkum sum erða set í verk tí eingin av okkum vit seta nakað óneyðugt ymiskt ýr í føroyum við hesum her vit eru komin í eina vanlukkuliga støðu av hasum her krígginum í krígginum í ukraina og vit mugu standa saman við okkara allieraðu í vesturheiminum sum er okkara nærmastu vinir vit kunnu staðfesta í tag at allur útflutnigurin russland er steðgaður og og og og tað er tað rakar longu í dag føroyska fyritøkur tann støðan sum íkomin og vit eru heldur ikki hairrar yvir henni meni altso sum sagt altso tá tað kemur til fiskivinnsamstarvið so so so vil eg siga tað at áðrenn vit geva avkall upp á vitala føroyska føroyskt áhugamál so mugu vit viðgerata ógvuliga ógvulganir nágreiniligar í politsku skipanin árenntað verður set í verk so eg haldi at hetta uppskotið egur at fáa eina góða viðgerð í í nevndini farið mann so sjálv fylgini skal tað vera perlamentarisk kontrol og tað er vanligt alla aðrastaðnis at uttanvítispolitisk nevnd situr og og hevur eftirlit við utanvítkispolitikki og sovíðari og tað rokni eg eisini ið at landstýrismaðin uttanhigsmálin fer at fylgja tí hann óansaka hvat fyri avgerðan tekur so er tað undir ábyrgd av løgtinginum so vit eru í eini serstøðu hetta er nakað nýtt og eg haldi ikki at vitskula tosa ottan um vit mugu skapa heimildin fyrihesum her so vit ertu reiðar til at seta neyðugt tiltøk verk tá ið tað er tørvur á tí tí vit kunuikki tavna modell til tað sum gongur fyri seg uttan at uttan at reagera saman við

løgi gersuvætakk fyri harra formaðureg eri samd við kristiani andreasen tá hann sigur at og mugu taka frástøður frá tí sum er hent og eri samd við um tá hann sigur at vit skuluhava eina føroyska loysn men samstundis sog hugsaði spyrjar kritin andreasen nú hann er eitt sindur inni á hetta her við tað skal viðgerast hvussu tað rakar fiskivinnusamstarv vit hava hoyrt tað ataer tingfólkaflokninum er rætliga kritiskt vil tað siga tað at khristin andreasen og fólkaflokkurin vilja hava broytt okkurt í hesum her uppskotinum fyri at kunna taka undir við tí ella ætla fólkaflokkuin a
taka undir uppskotinum so ið sum tað sær út nú takk fyri
tá eg hoyri órðaskifti her beint so er so so er so er skilnaðurin millum tað sum fólk siga eginevn tann hvussu stórar heimildir skulu v geva einum lanstýrismanni og skal tað vera løgtingi sum tekur avgerin ela skal v lansýrismaður sum tekur avgerðina og har haldi eg tá tit musdihva eit lógaruppskot sum liggur í løgtinginum sum skal viðgerast í í uttanansnevndini so er tað ein ein ein fóraltso oku sak at finna eina semju um hvussu tað skal ganga fyri seg vit eru øll samd um at vit mugu standa saman í vesturhoyminum og eg haldi at løgtingið eigur at finna eina breiða semju um hetta málið her peint hetta er also álvarsamt fyri at gera tað t samgongu andstøðumál altso vit mugu standa saman tá ð tá ið ið kríggisleikará og ikki fara at berja bæðasinnanhýsis um hvussu vit skulu loysa tað her so er tað so og tað krevur breiðar politskar undirtøkur at at seta tiltøk íverk sum raka føroyskt áhugarmál og sum sagt sjálvandi mugu vit vísa fornuft og ikki ganga upp á kompromi við okkara vitalu fíggjarlig áhugamál í føroyum
og tað ger øll onnur lond tað skulu vit eisini gera takk fyri at tað koma
hoydal eina viðmerkingja harra formaður kristinandreasen nevndi at atsum sum vit lesa uppskotið nú so fennir att ikki um eina heimil hjá landstýrsmanni til dømis til at steðga fiskiveiðasamstarvinumtað er jú ein fiskiv tá i vit hava við russlandi sum eg eisini er samtykt uprunaliga á tingi men í grein trý har er har eru heimildir sum eg lesst í hvussuso er til at seta í verk havnastovnsum til dømis sum óbeinleiðis kann koma at raka tað øhso mín spurningurtilkristinandrasen eg roynd vera at at hevði tað ikki verið júst við tí sum eg krisi andreasen endaði við at siga vit mugu sjálvandi standa saman um slík tiltøk hevðtað iki fyri eint eins lætt so at koma niðan um tingi við teimum ítøkiliga uppskotinum nú er tað hettar nú er tað hetta vit kundu avgreiða tað skjótt tá tað er hevta erikki verið tann besta paramentariska
kontrollin í veruleikanum
altso hvussu ið tað skal gerast tað má uttanansnevndindini forhandlast fram til tá ið uppskotið verður viðgjørt eg trúgvi at tað var ein eiliga tung prosess at skula niðan á løgtingið hvørjari mann skal gera eitei átak tí støðan broytist frá frá degi til dags tað er neyðugt at hava eina heimild som mugu mnn heldur hava eina avtalu eina fiskaavtalu við allar flokkar á tingi um at kumna og samráða seg fram til tey tiltøkin sumvarðr set í verk vit mugu hava álit á skipanini í krígstíð altso tað er at at diskutera formalia í óendaliga tað ber sletkki til her vit mugu hava ein ein ein handlilmøguleikaat seta
s rivt verk tá vit meta tað verðra neyðugt takk fyri formaðu
bjarni kárason edersa ger su væl takk fyri harra formaður nú hugsi eg um hetta her sum kristin andreasen er inni á viðaltso italia til dømis tað er eitt land sum útflytur vín og nógvar aðrar marglasir vóru til russlands tá ið es skuldi gerast sín fyrsta sanksiónspakka tá var italia ikki við teir tordu ikki tað fór at vera bera við sær for nógvar fíggjarligar avleiðingar tí at teir fór yskt kunnu at eksportera luksusbilar og klæðir og hvørta sínum men til endar søgdudar ókey vit eru við og mann bannar útflutningr til russlands av sponskum víni av týskum bilum og so framvegis tað verður øgiliga trupult at tosa um onkra sanktiónir í føroyum sum ikki fór at hava ið fisk at gera vistu ttað skuldi komið har til at mann setti sær fyri at gera eitt útflutningsbann av fiskavørðum til russlands
hvar hevði fólkaflokkurin staðið tá
takk fyri tú ikki so einandreva treyndtakk fyri formaður tað sum eg sigi er tað at tað eru ávís vital áhommál sum vit mugu taka hensyn til og tað sum vit tosa um tað er fiskivinn samstarvið við russland sum ikki er ein part av krígnum men hevur nakað við røkt av okkara stovnum at gera og hvussu okkara fiskiskap verður lagdur til rættis og síðari tað mugu vit ansa eftir tað gongur líka sum og tað er samstøðugt at vit hava í onnur lond tað mugu vit ansa øgiliga eftir at vit ganga upp á kompromiss við tí við seg mann heldur tað vera neyðugt at gera eina útfluttnu stongshøll til íslends av fiskavørðum og matvørðum tá við seg við støðanum blivur so myggja vorðilig so so vit fannast at taka undir við tí við stav skal vera neyðugt fyri at standa saman við vesturheiminum í tí samanhangin
takk fyri framman so vóru ikki fleiri viðmerkingar og nú fær landsstýrismaður noreg jens harana
eftir at russlandi tað var fýraogtjúgunda februar gjørdi innras ír ukraina og stutt undan hesum hevði viðurkent fullldsyvirlýsingarnar hjá duneskuo lutansk uhansk er trygdarstøðan í europa ja í øllum heiminum nógv munandi broytt hetta er jú tað mest tann mest álvarsoma krígsstøðan í europa hevur verið í síðani seinna heimsvardaga og nú er tí umráðandi at okur standa saman við ukraina og móti russlandi tað gevur eina ómetaliga vón at síggja samanhaldið millum europeisku londini í tiltøkunum móti russlandi og verður hendan løgtingslógin samtykt kunnu okur seta ey tk í gildi bæði okra egnu og slík sum es og onnur hava samtykt eins o europeisku londini hava føroyar samstarvað og havt viðurskifti við russland á fleiri økjum øsum er skakað av hesum russisku álopinum og ukraina men tað kann als ikki samanbera seg tann mis sum ukrainar uppliva í hesum døgum og tann vága sum er í løtuni fyri trygdini í europa lat onga iva vera um at landsstýrið metir avgerðirnar hjá russlandi at verða brot á grundleggjandi altjóða reglur reglur sum eru galdandi fyri øll heimsins lond og serliga hetta at millumtjóða samstarv fær fram eftir skipan reglunum gevur smærri londum eisini føroyum eitt betri høvi at semja og verja síni áhuga mál mótvegis stórum londum og stórveldum sum í útgangsstøði eru valdsmiklari og virkisførari í heimspolitikki samstarv millum lond eigur ikki verða á at verða grundað á vald men síná millum áhugamál og viðurkenning í løtuni er trupult at meta um avleiðingarnar á krígnum serliga tær menniskjaligu avleiðingarnar men eisini búskaparligi og politisk nógv bendir á at okur mugu fyrireika okum upp á eina nýggja tíðarrokning har trygdarpolitiskt valdsviðurskifti aftur verða miðdepil í heimspolitikkinum og her er umráðandi at okur standa saman við teimum londum sum virða fólkaræði mannarættindi og altjóðarætt tað føroyar melda út frá fyrsta dagi avog okur munnu vísa at tað kostar at bróta hesar reglar harra formaður tað var eini eini hugtakandi ein ein fyrimyndarlig løta í breddanum tann fýraogtjúgunda februar tá ið føroyar broyttu kós tá ið fimm av sjey flokkum vald at broyta kós í ein vestan valdi at royta kós viðvíkjandi flottafólkapolitikki valdi at standa øksl við øksl

og í ukraina eg kundi nevnt reyðakross sum gjørt eitt fyrimyndarligt arbeiði men eisini eini tilvildarlig í gásainhjún í klaksvík sum vóru fús beinanvegin at fara niður at veita hjálpandi hond og mong mong onnur sum hava gjørt tað sama allan peningurin sum er er er savnaður saman og sendur niður og hetta at okur opnaði landið fyri myndarligt so eg eri ikki heilt rætt tá ið okur hoyra at her her her hendi einki her verði tøgn og so víðari og ikki at gloyma vinnulívið sum av sær sjálvum fór í gongd við at at veita hjálp sum av sær sjálvum tók eina avgerð um at at hetta vilja okur ikki vera við til sum av sær sjálvum fór at at ati at steingja fyri útflutningini okur hava valt okra egnu kós okra góði demokratisku og hjálpandi kós okur hava tikið egnar avgerðir og okur fara at halda fram vig at taka egnar avgerðir hvørki noregi es nato og sovíðari avgera okra kós tað er okra egna kós og okra egni politikkur sum eitt koreosum so kann eg nevna at er vór ómetaliga glaður ím morgun fyri fyrstu ferð havi eg í næstan tretivu ár ega verið politikari upplivað at blíva uppringdur av einjonalisti sum bað um umbering fyri tað sum varð ført fram í tíðinduna í gjár báði í tíðindunum sjálvum men eisini eisini uppá skrift á heimasíðuni hjá kringvarpinum har eg bleiv sagdur lagdur undir at hava sagt at okur fóru at taka sommu avgerð sum norður noregi og tað var tað hendi sjálvandi bara tí at tað var ein ein kvikur maður og ein djarður maður sum beinanvegin gjørdi vart við at hatta har falda yvirskriftum og hasar yvirskriftinar passar ikki við tað sum landsstýrismaðurin hevði sagt so er tað nokk so áhugavert at leggja merki til at nú verður si riin fyri tað av tingsins røðarpálli fyrri at hava sagt tað men altso eg havi ikki sagt tað okur hava sagt alla tíðina og ført fram at okur fara og eg havi lagt dent á at okur fara at hava okur hava okra egna politikk men okur fara at halda okum til tað tað leið sum tær demokratisku vesturlendsku tjóðrnar fara at hava og okur hava nevnt eisini at og tað er heilt natúrligt haldi eg statvekk at á tí økinum sum hevur við fiskivinnu at gera so hava okur so nógv til felags og tað líkist so nógv við tað sum tað tað tey viðurskiftuni sum norðeg hevur og forrestun tað sama frætti eg tá i eg var í í í japan ótrúliga líkar hugsanir um hetta at okur mugu vera varin tá i kur taka avgerðir sum okur royna at samskipa tað sum pállareynatygvir so væl lýsti at okur munnu samskipa tað og ak okur munnu ansa eftir at okur ikki missa meir fyri minni hetta her at okur muugu hava ein møguleika fyri at fylgja við hvat gangur fyri seg í í havinum eisini aftanaftan á at okur eru farin í herna móti russlandi

er verður nógv tosa um hvat landsstýrismaðurin fer at brúka hetta til altso landsstýrismaðurin fer eina heimild ja men hann fer hana frá løgtinginum ikki hann fer hann landsstýrismaðurin hevur ongan møguleika fyri at handla politiskt einsamallur sjálvt um hann hevur eina eina heimild tað ganga nokk ikki nógvir tímar so og tikr skulu hava mítt mín fullan stuðul til at gera tað at kappa politiska høvdið hann meg vit seg upp á nakran máta finja upp á fara misbrúkararnar heimild eg hava fingið men eg havi onga heimild sum eg ikki havi fingið frá løgtinginum tað er tí eg standi her í dag tað er tí okur eru í løgtinginum í dag fyri at løgtingið kann taka eina heimild sum landsstýrismaðurin umsitur fyri løgtingi vegna løgtingi að tað ljóðar sum um at landsstýrismaðurin fer ein blankukekk til at gera hvat tað vil okur vita øll somul lat vera við at spæla skudspæl okur vita øll somul at er ikki landstýrismaðurin og allur all landsstýrisfólk eru tænarar hjá løgtinginum og tað verður tað eisini í hesum førunum

hlíka nevna eitt annað afturat sum hevur ført fram her tað er tað at íýaohálvtrýss ella var tað seksoghálvtrýss ella átaág fýraoghálvtrýss dagar hevur onkur einki hoyrt onkur annar hevði onga kunning fingið len líka bara nevna tveir dátur einogtjúgunda mars vóru umboð fyri allar flokkar úti í vinmálaráðnum og finguð eina gjøllafrágreiðing um hvat gekk fyri seg á økinum við flottum tretivunda mars og tað er ikki so ræðuliga nógv dagar síðani tá vóru okur øll øll løgtingsfólk tá fingu øll løgtingsó fólk innbjóðing frá landsstýrinum at koma út í út í tinganes at fáa eina frágreiðing og hvussu ofta hava okur ikki havt hetta her uppi í tinginum í form av fyrispurningum grein tveyoghálvtrýss og munnligum og sovíðari so lat okkum vera eitt sindur ja lat okkum vísa eitt annað sinji enn tað sinji sum fær fólk at stríðast við hvønn annan tað er ikki virðiligt tá okur tosa um hetta málið meni mítt hjarta tað bløðir fyri øllum teimum sum eru í neyð sjálvandi fyrst og fremst í ukraina sum púra ósek verða blakaðar út í hesar sorgarleikir men eisini tað neyðarfólk sum hevur slíkari diktatorar sovorðnar harvalsharrar við valdi sum okur síggja úr russlandi og eg haldi tað at okur skulu vera øgiliga varin við at vera forfírkan t teir okur fara at tosa um hvussu okur skulu fara seg at fyri at hjálpa runt um í heiminum tað sum er okra uppgáva takk fyri
ja so fær
hoydal eina viðmerking gersu væl harra formaður eg eri harmur um at siga tað men eg haldi ikki at landstýrismaðurin vísir nakað sum best virðing fyri løgtinginm í hesi røðuni sum hann kemur við eghaldi hann segði tað sum løgtingið hevði var sjónleikur og annað og tá han so vísti hetta kunning sum vit høvdu fingið síðani táann fýraogtjúgunda februar sum lansýrsmaðurin byrjaði við so vísti hann til flóttafólkamálið tað havið eg hvi røst tí landsrsmannin fyri at vit hóast alt vórðu drigin inn og eg skilji ikki hví ger landsstýri ikki tað við hetta málið eg skilji heta iki ein gongu í melum samgonguflokkarnir verður gjørt hví hví ger mann ikki tað hví hevur mannikkiregluliga fundir hví kallar man ikki floksforfólkini inn so allir flokkar verð umboðar til at viðgera nakað so týdningarmikið um hetta og so sigur landstýrsmaðurin t hetta er ikki en hetta er ikki ei blankukekkur tí at løgstingiðskal samtykkja tað jú tað er stat ikki nágreina hvørj tiltøk mann ætlar at gera her so hví ikki koma við tiltøkuni tað er fimmughálvtrýss dagar síðani og landsstýrið hevur einki gjørt og so far ð atspyrja lansstýrismannin tá ið mann sigur at at at hann at hanskal vera failsiteraður hevur landstýrið heldur ikki sagt tað at mann nú hevði mann spurt es um teirrafevndi um fiskiskip
vit framhendini var tað
seg vr hatna altso e lat tað tað kann ikki passa at tað er skeivt at spyrjiat spyrja spyrja hvussu mann skal skilja ein tekst eg dugi ikki at síggja hví hví hví tað eg dugi sletikki at síggja hví hví hví nakar forspurkir far nú ikki fotelj at mann ikki skal spyrja hvønn annan men hetta er tann sjálvandi sama skøvaða plátan altso eg havi eingi hoyrt í fýraoghálvtrýss dagar teimum so konfrontera mannin við at tað passar ikki so kemur ein svataðu uttanum tosi álvara tosi eg haldi ikki at eg tími at brúka meir esekundur upp á høgnu hoydal at klára at ein flokturn skal kláraein floksformaður at draga eitt eitt eitt kjak niður á hatta vánaliga støðið sum tjóðveldi altíð ger tað
skilji eg bara ikki so er tað rutt
tvang sum fær eina viðmerking ger su vælja eg eri kjódav tí jensarana men hetta er nakað tí sama altso tað verður væntað nú sigur landsstýrismaðurin at hetta er viðgjørt upp á forselliga máta men í veruleikanum eg havi sum floksformaður ongan møguleika havt at sett nakrar sakligar spurningar um avleiðingar av møguligum samtiónum hvat fyri yvirva landsstýrið hevur gjørt sær hvat fyri avleiðingar mann kann vænta og eg eri púra samd við landsstýrismanninum og hetta eigur at vera eitt mál har sum vit standa saman og tað ynski eg virkuliga at vera ein partur av men eg sakni virkuliga at hava meira innlit miðlarnir vænta av mær at eg havi eina púra greiða støðu til hvat og og hvat og nær og hvat vit skulu gera eg má bara siga eg veit for lítið um avleiðingarnar av hesum samtjiónum so hatta fer at vera

so er taðjensrtað stendur einum hvørjum frítt at fáa innlit hvussu ofta hava spurningar spurningarmøguleikar ikki vera í tinginum altso mann kann altíð seta skrivligar spurningar um mann kann spyrja grein tveyoghálvtrýss mann kann spyrja ófráboðaðir ogmacarspyrja munnligar fyrispurningar møguleikarnir eru legeo meni men okur mugu eisini hava eitta huga ruttvang takk fyri viðmerkingina ok muu eisini hava eittíð a huga og tað er tað at at at hvussu nógv veit hvussu nógv veit nakar hvussu hvussu leiðin ber hvussu nógv vita okur hvat fer at henda í í í u í ukraina hvussu kann mann hvussu kann mann koma við greiðum útmeldingum tað er altíð øgiliga nevnt at vera skrásekkur men
bor torur at verða skrásikkur í hesum døgum so er tað bjørt neja eg loymi líka sara liðugt til ruttvang
bjart samuelsen fær orðið ger so væl takk fyri eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin hann sigur hetta við at vit hava okkara egnu leið ella kósleikn hvussu han noyrðar seg kann hann nevna altso hvørji ítøkilig ting sær hann fyri sær hvørji amboð sum er føroysk amboð sum í okkara amboð sum er tað vit kunnu gera tí hann veit væl at nógva hasun her tiltøkunum es ger eri ikki so øliga relevant við okkum og eg hoyrdi hann á páskum siga heft her við at tey hevdi spurt niðri í es umhavnarsongsina eisini verða galdan fyri fiskiskip er tað verug tað so er tað eitt tiltak g jensarana kann finna upp á at seta í verk at so steingja føroyskari havnir fyri fiskiskip og kann hann siga nakað um hetta við útflutningi hugsað landsstýrið um at útfasa útflutningstil russlands altso eg kann hann nevna okkurt ítøkiligt sum hann sær fyri sær sum er líkasum eg veit kum eg skal kalla tað tey føroysku amboðini ella tann føroyska strategiin fer at gera vart við at vit mótmæla og stuðla vit stuðla ukraina
mótmæla krígnum hjá putin
so er tað jens at ræna at gera sær títt valdog tað sæð enda svarið til ruth vang og tað er tað tað sita bólkar og arbeiða við at útgreina júst tað sum ruth vang spyr um hvat hvussu kann hetta fáa hvat kann hetta fáa hvat kann hetta tiltakið fáa so so tað verður verður tað er í góðum hondum viðvíkjandi hvørjum møguleikar kunnu okur gera í føroyum teir møguleikarnir eru nógv okur steingja fyri øllum handlunum til dømis eg nevndi hetta her at at vinnan hevur verið fyrimyndarlig hon er farin at odda so men havnars námsøkuna er ein møguleiki eisini ja okur hava fyri hoyrt okkum hvat ið onnur gera eg spurdi meg fyri at vera í japan hvat teir gera og teir hava akkurát somu somu hugsanir sum okur okur men ansa eftir ikki at kvetta alt í sambandi við við russlands soleiðis at tú ikki klára at saman við teimum at verja fiskastovnum so víðari tað sama norður sigur norður hevur ikki tikið nakað støðu enn og hvør taka eina støðu men men men tað verður ein ein ein serføroyskt støðu hvør er at taka men okur hyggja eftir hvat gera onnur tað vil vera løgið sum einki gjørdist
tað ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina til víðari viðgerð vit hava eitt mál eftir á skránni til hendan fundin og tað er fyrsta viðgerð av løgtsmállum hundrað og sjeyogtretivu uppskot til løgtinslóg um serligar reglur um próvtøkurekmenesial og miðnámsútbúgving orsaka kom nítjan tað er soleiðis at løgtingið fyrr í dag hevur samtykt at víkja frá tíðarfreistunum í hesum mámálunum og ætlanin er hjá mær er so at hava fyrstu viðgerð av tí í dag og eg haldi at tit semja um at hetta fer beinleiðis til aðru viðgerð og onnur viðgerð verður so í morgin onnur og triðja viðgerð verðar so morgin av hesum málum ta ð atkvøtt verður um tey tað verður so bara fyrsta viðgerð nú skal biðja um framsøgufólkedva jacobsen fær orðið ger so væl
harra formaður til viðgerðar er eitt mál í samband við orsakað av kovinítjan serligar uppskot til løgtingslóg um serligar reglur um próvtøkur á ginivesiellu miðnámsútbúgvingunum orsakað av kovit nítjan og hetta er nakað sum skal handlast skjótt tí mann man er líkasum ikki so nógva tíð til hetta her landstýrismaðurin kann orsaka av kovinítjan víkja frá reglum um próvtøkur ásetingum í paragraff eitt stykki átta og paragraff átjan stykki eitt og tvey um gyminansiellar útbúgvingar verður vitjað rá verðr vitjin frá reglum sambært stykki eitt skal fyrilit havast fyri tað er týdningarmikið at næmingarnir ikki koma í eina verri støðu enn tað er frammanundan eisini í samband við víðari lestri í huga og henda løgtingslógi kemur í gildi og eftir at hon er kn dagin eftir enn einum kunngjørd og fer úr aftur gildi fyrsta oktobur í tveyogtjúgu vistmann tekur líka orsøkina til uppskoti tað er tað at mann hevur verið merktur av korona í hesum her skúlaárunum kanska ikki líka nógv sum síðst men men tó at bæði næmingar læra ein part av árunum hava verið sjúggerð ella í sóttarhaldi flestu føroyingar sum lesa víðari uttanlands fara undir hægri lestrar í útbúgvingarstovnum í danmark og kappast við dansku næmingar um útbúgvingarplássini danskir myndugleikar hava gjørt tillagingar í próvtøku og fyri at tryggja at næmingarnar í føroyum sum skulu til próvtøku og fáa prógva í summar ikki verri stillaðir enn danskir næmingar sum fáa prógv í ár eiga agingar eisini at verða at gerast í okkara próvtøkum tað verður mett neyðugt at gera skjótt av nú tað er greitt hvørjar broytingar verða innan próvtøkurnar í konivassiellu økinum í danmark hetta soleiðis at næmingar í føroyum kunnu fáa vissu um teirra próvtøkuviðurskifti hetta r jensarana landsstýrismaðurin so valt at at taka til sín og hevur so biðið um at fáa undantak eisini soleiðis at mann fær fær viðgert tað skjótt sum mann hevur eina endaliga avgerð longu í í morgin og endalagi er endamálið er at geva landsstýrismann heimild ið kunngerð og áseta hvussu próvtøkurnar í kommunatiellum miðnámsútbúgvingum skulu skipast í summar tørvir er at hava heimild til at kunna arbeiða á hesum økinum og tað er tað sum vit eru í ferð við at geva landstýrismaðurn tiki ikki nakað meir bein í eg síggi tá mann hyggur eftir viðmerkingum sv a tð itt sindur ymiskt sum teir ymisku stovnarnir hava merkt av korona nakrir hava onga viðmerking nakan týdningarmikið nakrir føla eitt nú kambsdalisáe at tey høvdu roynt væl og virðiliga fylt undirvísingini so tey høvdu kanska ikki so tað var eitt sindur ymisk við men gjøgnumgangandi skulu vit hugsa um næmingarnir um tað eru onkrur næmingar sum hava ligið undir hesum her og tí er tað er tað gott at mann fær gjørt hetta her í ár afturat so kann mann rokna við at ati at tað blívur annaðloys aftur frá komandi ári tí nú nú eg mán líkasum komin yvir eftir her við korona men vit skulu vaksla vegna sambandsflokkin geva hesiner
er hon verður ikki nevnd men tað kundi vit málinum takk fyri fáa málið ja takk fyri ein viðmerking er
tann klein tólvsen har formaður tann tann besta grundgeving fyri fyri hesum uppskotinum er at vit gera tað saman fyri teir føroysku næmingarnar sum danir gera fyri sínar men spurningin sum eg siti við er um um hetta kann raka næmingar sum fara aðrastaðni at lesa tí at tað eru ikki allir føroyingar sum fara til danmarkar at lesa nógvir fara til skototlands englands og aðrastaðni og tað er øgiliga umráðandi at mentamálaráðið og landsstýrismaðurin kanna tað at at hetta ikki kemur at forða næmingum at lesa aðrastaðni
rastaðni enn í danmark fyri tað um danir gera hetta
edvajacobsentakk fyri harra formaður ja htta var ein týdningarmikil viðmerking sum steffan klein poulsen hevði tað er jú tað sum eg eisini hugsaði um við hesum uppskotinum hetta vísir til hvussu tey gera í danmark men sjálvandi kanska ein rættiliga rættiliga stórur partur ferð til danmarkar men sum sagt tað færa eisini onnur lond so eg gangi út frá at mann hevur nakrar hesin her avbjóðingunum allastaðni eisini í hinum londunum sum sum sum føroyingar lesa í trúgvi eisini hava rent seg í í eftir her eg veit bara ikki um teir um teir hava nøkur ting sum tey ikki fara upp í tað er ikki greið yvir men annars komið at taka undir við málinum og og meti at tað er nakað sum landsstýrismaðurin kann hyggja uppáí

ser tað beint a løvu jacobsen sum fær orðið ger suvælja takk fyri hara formaður eg kann kanska byrja við tí sumbleiv spurt um í salinum um hetaher um mann kundi tryggja at næmingar sum fóru aðrastaðni at lesa enn til danmarkar at tey ikkiblívi verri sett og her stendur jú beinleiðis í grein tvey í tað stendur úr grein eitt stykki tvey í uppskotinum verður vitjin frá reglunum sambært stykki eitt skal fyrilit havat fyri av næmingar og lesandi ikki verða sett í verri støðuna frammanundan og a møguleikarir fyri víðari lestir ikki verða skerdir so tívænti eg at bæði mentamálaráðið og og annars eisini skúlarnir taka ta fyrilitið at tað ætlar onkur sær til bretland ella usa ella norra ella hvar tað er at tað verður syrgt fyri at føroysku næmingarnir ikki verða verri fyri hóast onkur roynd nú ja um hon verður broytt ella tikin burtur ella hvat tað var annars má eg siga at eg taki undir við hesum her uppskotunum tí at eg trúgvi at hetta er henda her heimildin her verður eisini ein fyrimunur fyri næmingarnir royndirnar standa ú fyri durum og tí er tað øgiliga umráðandi ati at næmingar sum hava verið raktir av koronustøvni so ella so ikki koma illa fyri til royndina hoyringarsvarini eru rættiligan positiv í flestu førum onkur er kanska eitt sindur negativur um mæli beinleiðis frá og tað er so eisini í lagi við tí men eg fari at verða samd í teimum hoyringarsvarunum sum siga at hetta er øgiliga seint ávis hetta uppskotið tað hevur verið leingi verið greitt hvat verður gjørt millum annað niðri har so nógvir føroyingar fara at lesa og tí haldi hetta uppskotið her kundi verið komið nógv fyri men sum sagt eg fari so attaka
undir við hesu her uppskotinum takk fyri takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti enda og hetta hetta málið feær beinleiðis til aðru viðgerð tað eru so tað eru so vit hava havt framløgur fyrr í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men fing tingfundur verður aftur í morgin fríggjadagin tveyogtjúgunda apríl og hann byrjar klokkan hálvgum eitt tólv tretivu og tá verða fyrst triðja viðgerðir tað er av løgsmáli nummar níggjuogfjøruti uppskot til rítislógartilmælin am seta gildi fyri føroya annorgning viðkrafttretivu forferðina forskelligu lóg um endring avlóg um luftfars triðja viðgerð av løgsmál nummar seksoghálvfjerðs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endring av lóg forferðina um kapitalkravd á tilsýns wesicaft á ckredittinstitutturainivesteringsselskapir triðja viðger av løgsmál nummar sjeyoghálvfems uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtnslóg um marknaðarføroying síðani er tað triðju viðgerð av løgtsmál ummar áttaoghálvfems uppskot til ríkislógartilmum at setar gildi fyri føroya annordning viðkraftin forferðina grein tretivu lóg um endring av konkurslógin óforskelliga andrinlógi grein sjey lóg um endring av lógam finansiell virksemet og so framvegis og so er tað triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuoghálvfems uppskot uppskot til ríkislógartilmæli uma seta í gildi fyri føroyar annorninguri við krafttretini forferðinua grein tvey í lóg um ending av lóg um finansiell virksemhet á lóg um rstruktorering ág avikling av vcfinasiellur virksemet og forskelliga andreóvarp og so framvegis og so er tað onnur viðgerð tá verður onnur viðgerð av hesum málinum sum vit júst hava viðgjørt fyrst løgtinsmál numar hundrað og sjeyogtretivu uppskot til løgtingslóg um serlig reglu um próvtøku á genasialu miðnámsútbúgving orsaka kom vit nítjan og tað er eisini ætlanin at hava triðju viðgerð av tí málum men so skal ein níggju fundur setast til tað annars er eisini onnur viðgerð av løgtsmálnum hundrað og ellivu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum onnur viðgerð v løgsmálnm hundrað og tólv uppskot til eykajáttanar løgtinslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og áttaogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um føroya realkredittstovn onnur viðgerð av løgsmál níggjuogtrýss uppskot til løgtslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligu missi í tíðarskeið nítjunda desembur tvey túsund og einogtjúgu til einogtrútda januar tvey túsund og tveyogtjúgu sambandvið kom við nítjan onnurvitgera av løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at endurskoða løgtingslógina um meirvirðisald og framløga er eisini á skránni og so er hesin fundurlokin